fyrst á skránni er onnur viðgerð av løgtsmál nummar hundrað og og fjúrtan og tað er uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri mars tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey sum tað eitur hvør biði um orðið tað er erhard joensen sum fær orðið

fyri harra formaður hetta er onnur viðgerð av løgtingsmáli numar hundrað og fjúrtan uppskot um eykajáttanarlóg fyri mars tjúgu tveyogtjúgu stika tvey tað er bjarni hammer tingmaður sum hevur lagt málið fram tann sjenda mars un nevndinh viðgjørt málið á fundi tann fimtanda mars og fimta apríl

undir viðgerðini hevur nevndina á fund við delta sifuot bað horn sandoy siu landsstýrismannin í fiskivinnumálum árna skoli

fund við umboð fyri setrið tað stendur so gott nokk ikki á her men tað var hans ellevsen sum var fundi vegna setrið og undir viðgerini hevur nevnt ig býtt seð ein meiriluta á minniluta meirilutin erhard joensen jákup mikkelsen biljustinussen christ mikkelsen og rutt vang tekur ikki undir við málinum men hevur ymiskar viðmerkingar og eg skal so lesa okra upp og so lesur ruttvang sínar viðmerkingar upp undirritaði halda hetta uppskotið verða áhugavert og vert at arbeiða víðari við alsamt minkandi nøgdirnar á botnfiski hava verið at fingið undir føroyum seinastu árini í tjúgu einogtjúgu varð tóskafiskiskapurin hjá føroyskum skipum øðrum enn flakatrólaran umleið níggju túsund og sjey hundrað tons meðan nøgdirnar á hýsi og upsa vóru upp á ávika vist sjey túsund og fimm hundrað og fimtan túsund trý hundrað tons so má metast at vera sera vánaligt hetta hevur sjálvandi stóran týdning fyri møguleikanum hjá framleiðsluvirkin á landi tí umframt at nøgdirnar eru smáar mugu tey eisini kappast við keypara sum útflyta ísaða fiskin vi viðgjørdan av landinum hetta uppskotið leggur upp til at veitt verður ein eykarjáttan upp á sjey komma fimm milliónir krónur undirritaði halda sostatt at landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum eigur saman við vinnuni at greina og finna fram til um verandi skipan virkar sum ætlað um hon skal víðkast tillagast ella kanska broytast undirritaði meta ikki at hetta arbeiðið eigir at verða sett í gongd við eini eykajáttan men at tað eigur at verða tikið frá grundini tí hat aðalráðini saman við vinnuni koman við eini skilagóðari ætlan fyri hvussu og undir hvørjum treytum okur kunnu virðisøkja mest møguliga ráðvøru á føroyskum virkjum og við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskoti taðer hoyringarnar sum hava verið í hesum málunum hava verið sjálvandi rættiliga litaðar av hvør tð er sum e verið inntil hoyring framleiðararnir fiskavirkisframleiðararnir halda tað athetta er eitt gott uppskot og at teir hava brúk fyri at fáa fáa ein stuðul til serliga til fraktstuðulin ella frakt sum eitt fraktstuðul millum annað er fraktin hækkað rættiliga nógv men í heila tikið so er tað kærkomið at mann kann fáa ein ella annan stuðul inn gflutningsstuðul hevði so verið tað mest upplagda

og so er tað hin síðan okur hava havt hoyringar frá millum annað

á setrinum sum sigur at hetta er eitt sera sera vánaligt uppskot og at teir kunna yvirhøvur ikki taka undir við at nakar stuðul yvirhøvur verður veittir fiskavirkisvinnuni uppi á landi grunda á at um so er at ein vinna ikki klárar seg at hon ikki er kappingarfør tá ið tað snýr seg um

arbeiðskraft at hon ikki er lønsomn so skal hon ikki haldast uppi kunnstiga frá landinum við stuðli

eina traditión fyri at virka fisk á landi tað av okur havt í faktst líka síðan sluptíðin byrjaði so heta er ein aldargomul siðvenja eitt eitt eitt aldargamalt hondverk í føroyum og spurningurin um um okur skulu hava tað hondverkið í føroyum statið vekk ella ikki avhongur í rættiliga stóran mun av hvørjar nøktir okur klára at fáa upp á land av føroya grunninum og hvussu atkomiligheitin er hjá virkinum at fáa hendur u hesi her ráðvøruni okur kappast í dag við framleiðsluvirkir í kina og serliga í kanska í spaltiskum londunum men okur útrita eisini nógv av okkara ráðvøru niður til millum annað skotlands og onglands kanska serliga hýsunan men eisini tosk

so alt tað tilsamans ger tað at hendan vinnan hevur tað trupult

at fiskimálaráðharrin ella at aðalráðið skal fara saman við vinnuni til at finna út av um okur skulu lata stuðul og um okur skulu lata hvussu skal hann so latast og hvussu nógvur stuðul skal so latast

so er mann ent til frelstur ella ófrelstur summi siga stuðul er gott tað kann vera gott til tíðir

tá ið mann hugsar fiskivinnu so hava okur jú ringar royndir av stuðuli men tað er ikki nevenduvís bara vánaligar royndir okur hava av stuðli eg minnist gott tá ð ið ið alivinnan stóð fyri háttafalli mitt í hálvfemsunum tá var tað stuðul sum rædtaði alivinnuna tann stuðulin varð áðranmál settur hann kom inn sum ein sokallaður smoltstuðul hvar ið mann fekk ein stuðul frá landinum upp á tvær krónur fyri hvørt útsett smolt og hann vardi í einum fýra fimm ár og so bleiv hann avtikin tá ið vinnan so fór at klára seg aftur tað val siga tað er dømir um at mann hevur stuðul inni í eini vinnu sum hevur virkað tí var tann stuðulin ikki veittir tá so fór alivinnan fyri bakka tí bankarnir høvdu boðað frá at teir fíggjaðust alivinnuna longur

visti mann hyggur eftir hesum konkreta førunum við at veita ein flutningsstuðul so vildi eg sagt at visi mann veitir ein stuðul í eitt fyrstuáramál meðan veiðarnin undir føroyum er vánalig

ella at virðisøkingin og tað samfelagsliga avkasti er hægri enn tann stuðulsmann gevur so kann tað vera skilagott at veita stuðul í eit vist tíðarskeið

men eg haldi at tá ið okur fara at tosa stuðul inn aftur í fiskavirkisvinnuna á landi so má tað vera ein ein generellari skipan tí

hetda føroysk tankarnar aftur til ta tíðina tá ið nógvur stuðul var inni í vinnuni og tað hevði ikki serliga hepnar avleiðingar tá hinvegin so trúgvi eg gott at mann kann finna ein máta at stuðla upp á í eitt styttri tíðarskeið sum gevur meining bæði fyri virkini men eisini fyri samfelagið viðse mann hyggur eftir skipanini sum eru rundanum altso um framleiðsluvirki er á landi so hava okur til dømis aldsskipanina fiskavirkiskipanin hjá als haldi eg er ein ein ótrúliga ófleksibul skipan har eru tey sum eru bundin at hvørjum einstakum virki faktisk forðaði í at arbeiða aðrastaðni okur hava í dag hvar ið lítið og enki arbeiðsloysi er so hava okur eina skipan sum bindur fólk til eit virki hvar einki arbeiði er meðan eitt annað fiskavirki hvar ið tað er arbeiði ikki hevur atgongd til tey tann sokallaða fiskavirkisskipanin hon er serdeiligs ófleksibul og í einum í eini viðgerð av øllum hesum her so má ein sovorðun skipan takast við eisini fyri fiskavirkisskipanin hon ger tað atvirkir sum hava lítið at gera sum klárar seg illa allíkavæl hava eitt grundarlag skili at halda fram tí tey hava eina manning á virkinum sum kundi farið onkra aðrastaðni men hon er bundin til hetta virkið ergo ein óbeinleiðis stuðul til fiskavirkir uppi á landi so hetta uppskotið er meira komplekskt enn sum so og eg haldi at tað skal viðgerast í einum breiðari høpi soleiðis at mann inntekur nógvar ymiskar tættir í fisfiskavirkis framleiðslu uppi á landi herundir millum annað fiskavgisskipanini hjá als soleiðis at mann eisini kann sleppa burtur úr tískipanini tí hon er ikki góð nokk takk fyri
ja takk so eru tað viðmerkingar bjarni hammerefiskir
ja takk fyri har formaður eg kann onga byrja við at siga at her málið er ikki kompleks tað er øgiliga neyðugt tað dragar seg um stuðul til at flyta fisk heim til tann partin av fraktini men ja spurningur til aðrar joensen tað er metur aðrar joensen at stuðul er øgiliga keðiligur at koyra inn í fiskarviðskipum á landi har sum mugu hava fimtan hundrað arbeiðsfólk ca avsverk metur aðrar joensen at st taka ískeiðtis kvotur til skipakeyp kvotur til at styrkja undirverandi grundarlag uppá sjónum virkjum er tað stuðul fastskipanin sum reddaði faktiskt farmavinnuna er tað stuðul og so kann mann fara víðari sjónum mbg mbg-frítøkan í allari ferðavinnuni næstan sum heilda so er tað stuðul og hvussu stórur altso hvussu tað snakkar um hundrað tals milliónir í mun til sjeyoghálva millión takk fyri
fyri harðformatið er hardy joensen
takk fyri hara formaður alt hatta sum bjarni hammer nevndur er stuðul alt sum tað er men tá ið kur fara inn á at veita stuðul til á landi okur hava havt henda stuðuln inni fyrr tá bleiv mann bara kallaður kilostudningur í staðin fyri og vit skúk skulu hava stuðul til ainn í fiskavirkisskipanina á á landi nei á fiska framleiðsluá landi so skal tað vera ein stuðul sum er generellur hann skal ikki vera frá ár til ár tað skal vera ein stuðul sum mann til rættarleygkur og sigur fyri tað fyrsta hvussu stórur skal hann vera og hvat skal hann umfata hvørji fiskasløg skal hann umfata og fleiri sovorðini ymiskar tættur í í fiskivinnuni eg haldi ikki at er rætt at koyra eina stuðulsskipan inn ígjøgnum eina eykajáta takk fyri

harra formaður erard joensen búkti nógvar orð um hetta og fór ógvuliga víða eg fann tó ikki fram til hvør niðurstøðan var øh men eg fari at spyrja erard joensen um tá ið hann nú hevur so nógvarnógv atlit og vinklar upp á tað her øh hvar vóru tær kriksku røddirnar um ikki at skunda nakað ígjøgnum tá i mantrumlaði ígjøgnum at geva alt uppsjóvartilfeingið undir føroyum til fýra fimm reiðaríir fyri at virða upp á seksogtretivu milliardir har ið náttúran skapar virðini sum er ein ein ómetaligur stuðul tá ið mann broytti uppboðssøluna sum mann gav ein skattaláttalikt til tey stóru reiðaríini upp á tvey hundrað og hálvtrýss milliónir um árið hvar vórðu tey atlitinhjá erhard joensen nú hevur hevur hann boytt meining síðani og viðurkenni at tað var ein feilur ella viðger mær viðger mær bara so ymiskt alt øfti hvussu stórir aktørarnar eru
hard joensen
takk fyri harra formaður tað er eg tími ikki inní hasa diskussiónina við høgnum hoydal eina ferð afturat um hvussu fiskahvussu hvussu sjólfeingislógin koma ígjøgnum hetta snýr seg um at veita stuðul uppi á landi til framleiðslu um mær vitandi so hevur øgni hoydal verið ein fortalari fyri at mann skal ikki veita stuðul til til dømis framleiðslu uppi á landi sum ikki ber seg og tað er ikki longur enn soleiðis ø høgni hoydaltakkfyri

takk fyriharar formaður ja okur nevna í álitunum at okur halda landsstýrismaðurin saman við vinnuni skal fara og hyggja uppá akkurát hetta her um tað er um tað er soleiðis at okur skulu hava stuðul inni í vinnuni og um okur skula hvussu er so skilabest at veita hann soleiðis at hann ikki ger nakran mann kallar tær fyri systemiskar systemiskar avliðingar í altso í vinnuni tað ma ikki vera soleiðis at tað blívur varandi stuðul tað skal vera ein stuðul sum sum gevur meining í eitt visttíðarskeið visti tað gevur meining at nøkur virkir skulu halda fram og fortreytin fyri um at altso um ein ein vinnugrein skal halda fram ella ikki er um hon kann klára seg sjálvan og biðdraga til samfelagiðikki baraupp á stutta sigt men upp á longri sygt
hvørjum holl at reina túgvu
takk fyri at allarfyrsta sum er av joensen segði fekk meg at hugsa um støðuna hjá sambandsloysnum til heildarveitingina men tað er sínara heilt annað spurningur tað er eitt sindur løgið at eri við kompleksitetinum hjá samgonguni og eri joensen tí tí eitt uppskot luktar at vera at vera eitt uppskot frá síðuni so er taði heilt ómetaliga trupul at gjøgnumskoðu kompleks og krevja út greiningar og frágreiðingar áðrenn mann kann yvirhøvur rætta hond frá síðu og samstundis hevur mann so ómetaliga lætt við at vera skjættað pengarnar runt í samfelagnum til alt møguliga annað eg má sega akkurát sum her eg havi ikki trúði at mann at mann tordi at vera so náðileysur sum sum stjørn tá mann hevur eitt so veitt mandat sum hendan stjórnin hevur hvissu vit ordiliga løgdu í so og góðu stjørnini ein ordiliga takkling so lágum so syngjandi eisini takk

ja tað kann gott vera at at tann takklingin kemur hon kemur viðhvørt av av átasta bonki tað tað hava okur sæð men ja hetta her við kompleksitetinum altso tað um mann skal veita stuðul inn til fiskavirkisframleiðsligu á landi tað er rættiliga prinsipielt okur hava prøvað tað fyrr tað var ikki gott og okur hava onga grund til at halda tað at um so er at mann veitirstuðul at tað ikki fara at gera skeikla vinnuna so ella so tað er ein og hvør stuðul sum koyrir inn í eina vinnu hon fer at skeikla vinnuna so ella so ikki bara uppá stutta sigt men eisini upp á longri sygt vist ikki tað verður gjørt við skili og kanska tíðaravmarkuna
ja og so er tað bjarni kárasund
gersvætakk fyri harra formaður eg ætlaði at eg hugsa eitt sindur um hetta her við stuðulsskipanir ið sínari heild altso tað er o ymiskt hvat vit stuðla og tað er ymiskar grundgevingar fyri hvat vit stuðla viðhvørt stuðla vit fyri at geva eina ávísa vinnu loft undi veingirnar sum eru byrjarnarfasni til dømis ella geva vit eina ávísa vinnu kundusligan andadrátt líka sum vit gjørdu undir korona men tá ið tað er ein strukturellur tá tað er strukturelt hol í rakstrinum einar heilari branskju tá haldi eg mann skal vera øgiliga papasligur við stuðulsskipanum í øllum førum varandi stuðulsskipan er tann nakað við tað lart so er tað at er tað lættastat impleimentera og tað ringasta at taka av vit hava í løtuni eina rúgvu av stuðulsskipanum her í føroyum sum ger at mann ikki er tvingar tilat vera efektivur har kundi vit fari í remsa upp men tað fari at brúka høvið til eina aðru ferð hvussu skulu vit hyggja upp á skulu vit ikki fara ígjøgnum tær stuðulsskipannir sum eru longu og vit um ikki kunnu sleppa av við nøkrum av teimum tí tað er hóast alt skattagjaldainpengar vit vit brúka og brúka til at stuðla hesar fyritøkurnar
erhard joensen
takk fyri hara formaður eg haldi ikki atið fór leingi iska tí sum bjarni kárason petersen nevnir at mann kann siga at tann føroyska fiskivinnan á landi er inneffektiv eg haldi at hon er effektiv hon er so effektiv sum hon kann vera hon er automatiserað í í stóran mun men tað er rættiliga prinsipielt um mann skal hava stuðul inni í einari vinnu sum vit ikki tað bara er ja fyribils ella áella tíðar avmarka som má mann hyggja eftir eta strukturelt ella er hetta ein ein ein ein ein ein rein fyribils neyðloyst sum man velur at stuðla og í hesum førinum haldi eg at lansstýrismaðurin saman við vinnuni skal fara í holt við eftir sum okur hava so lítið av tilfeingi nú at arbeiða á føroysku fisikariinum at gera eina eitt eitteina ætlan fyri um okur skulu stuðla og hvussu jøkur skulu stuðla wiðikurskulustuðlatakk fyri
tak fyri so erð tað næst røðari sum vóru orðin tað er rutt vang tirføl
takk fyri ja eg havi mínar egnu viðmerkingar hóast eg eins og meirilutin í fíggjarnevndini ikki takið undirvið hesum uppskotinum eg helt kanska at eg var enn meiri skeptisk enn meirilutin í fíggjarnevndini mínar viðmerkingar u hesar undirritaða ásannar at støðan hjá flakavinnuni er syndarlig og at høvuðsorsøkin er vantandi ráðvøra hinvegin so er tað so at tað at seta í verk eina so beinleiðis stuðulsskipan sum ikki hevur útlit til bara at vera fyribils eigur ikki at verða gjørt uttan umfatandi greiningar av avleiðingum ikki bara fyri flakavinnuna men allan samfelagsbúskapin hóast búskaparfrøðini sum heild frámælir tí er tað ikki ókent at veita vinnuni stuðul men tryggjast máso í øllum førum at stuðulin samla sæð ger meira gott enn fylt undirritaða ásannar eisini at nøkur øki í landinum eru serliga hart rakt av støðuni tí tað frammanundan ikki eru so nógvir aðrir vinnumøguleikar í øk í økinum hinvegin gevur tað í øðrum økjum als ikki meining at stuðla ávísari vinnu havandi í huga tørvin á arbeiðsmegi í øðrum vinnum og tænastum undirritaði sær seg ikki kunna taka undir við uppskotinum upp á fyriliggjandi grundarlag tað er rætt sum sum erhard joensen formaður í nevndini segði at búskaparfrøðin sum var inni í nevndini var harðliga ímóti hesum uppskotinum har var absolutt ikki nakað formildandi útsøgn og tað sjálvandi eigur at vera útgangsstøði hjá búskaparfrøðini og tað eigur eisini haldi eg at vera útgangsstøði hjá okkum politikarum at hava vit eina vinnuni sum ikki ber seg uttan stuðul so eiga vit at seta tann kyniska spurningin skulu vit so hava hesa vinnuna og tað kann gott vera eitt játtandi svar og tað hava vit fleiri dømi um vit hava ferðavinnuna sum vit stuðla í løtuni tí vit billa okkum inn ella vit trúgva upp á at tað kann blíva ein framtíðarvinna í føroyum sum ger stóran mun vit stuðla landbúnaðunum búnaðinum har er tað aftur av heilt øðrum orsøkum vit stuðla ja nú nevndi erhard joensen at vit stuðlaðu alivinnuni tað khava eisini meining tá og tað er væl orsøkin til at vit ikki lata vit hava ikki teknokratiskt stýrið vit vit lata ikki búskaparfrøðingar einsamallir ráða tí vit vita at tað eru onnur atlit at taka og tað er tað sum eyðkennir politiskar avgerðir at tað eru avgerðirnar eru baseraðar upp á nógv ymisk atlit og ikki eitt eittlans búskaparligt avmarka atlit øhtá eg fyrstfer las hetta uppskotið so fekk eg asosiatiónur aftur til fýrsuna tá høvdu vit tey væl mtað var vanligt at siga tá at í føroyum hevði mann eitt flakavirki á hvørjum tanga og tað hevði mann tí at mann hevði so nógvan stuðul inni at tað var øgiliga freistandi at stovna eitt flakavirki tí tú kundi næstan liva av bara stuðli og og ta støðuna mugu vit ikki koma afturí tað sum eisini talar ímóti hesum uppskotunum tað skal sigast at nú síðani hetta her málið varð lagt fram er støðan broytt upp á tann mátan at inflatiónin er blivin er váksin og og flutningsútreiðslur eru voksnar enn meir vegna hækkandi oljuprísir men annars er tað ikki nakað sum bendir á at tann kreppan í flakavinnuni at hon er fyribils og at hon fer at ganga yvir tað eru ikki har mugu tit mósiga mær viss eg fari skeiv men men tað er ikki útlit fyri at vit fáa atgongd til ella vit fara at hava nógv meira ráðvøru innan fyri føroyska sjóvøkið í nærmastu framtíð vit kunnu vóna at vit kommu tað yvirraska men men tíverri eru tey útlitini ikki í løtuni sum sagt ø eg eg taki ikki undir við hesum her ikki tí at eg prinsipielt ikki kann taka undir við tí men eg haldi hetta má greinast nógv nógv meira enn tað sum er gjørt higartil og og meira breitt fundera má krevst áðrenn eg taki undir við hesumher uppskotinum takk fyrija
so er tað kristin mikkelsen sum fær eina viðmerki

gott táðing
hatta er ein øgiliga stórur spurningur til at svara upp á ein minutt men men eg eg vildi sagt eg eg skilji væl hvussu útgangsstøðið hjá búskaparfrøðinginum og tað er har eg sigi at tað eigur eisini at vera okkara útgangsstøði og so er tað at vit kunnu taka onnur atlit og tað er eisini tað sum eg sigi í mínum viðmerkingum at støðan til dømisn og sigi eg serliga øki men hon hevur hugsið serliga um um suðuroynna har eru ikki so nógvir aðrir vinnumøguleikar men at fari og givi eina flakavinnu stuðul í havn vildi eg tendiliga verið at at skeikla útboðið av arbeiðskraft altso tað hevði verið púra galið at gjørt tað her meðan tað eru kanska nøkur heilt onnur atlít í suðuroy og og tí er mann noyddur til at hyggja nærri og so vil eg eisini siga hvør veit um ikki heilt aðrir vinnumøguleikar finnast í suðuroynni og vissur tú í gásareyðum bindur nøkur fólk í einari stuðleiðari vinnu so forðar tú jú tí menningini og tí innovatiónini tað er eisini ein avleiðing av stuðli men heilt samd við kristian mikkelsen at tað er meira samansett enn bara so takk fyri
ja og so er tað bjarni hammar
takk fyri teir formaður summi ruthið vatnvísir á og onnur hetta man greinast meira mann má líka vita hvat tað tey gevur støðan er nokk so simpl hjá teimum flestu her í føroyum tað er eingin fiskur í føroyum í løtuni tí er hetta uppskotið til at fáa fisk til at virka so tað hongur saman tað er nøkur fáir mánaðir síðan tá játta millum annað ruth vatn og at samt bløting hvussu nógv ber tað til fimmogtretivu milliónir til ferðavinnuna til gistingarhúsini bara fyri at líka halda tey koyra tær nøkrar mánaðar afturat ein spildurnýggj vinna her snakkar okkum tvey hundrað ár og so allarsíðst hvussu kann mann samanbera fiskavirking fyrstu vitst í skipanina í fýrsunum og tað vanvitið sum var tá við eitt lítið uppskot eina eykajáttan í ár upp á sjeyoghálva millión hvussu kann mann samanbera tey og bara koyra tær sama pott tá ið hesi her virkini hava yvirlivað alla kreppuna sum var fýrsunum alla kreppuna í hálvfemsunum og eru enn á lívi og halda næstan tvey fólk í arbeiði
tá
takk fyri altso eg helt meg nemliga royna at vera nokk so nuanserað í mínum viðmerkingum til etta er eg koyrdi nevni ikki fýrsuni og flakavinnuna í dag í í sama pott grundin til at eg nevndi fýrsuni var fyri at vísa á hvat ið ógvusligur stuðul kann føra til og at stuðul ikki altíð er góður í útgangsstøðinum o alt annað hevði verið undarligt so eri eg ímóti stuðli til vinnuna men eg veit at viðhvørt eru tað umstøður og er tað og tað eru onnur atlit sum gera at niyðurstøðan verur ein onnur og at mann skal geva stuðul millum annað dømi sum bjarni hammer nevndi var í sambandi við korona har gav tað púrasta meining at fara inn og stuðla einari vinnu sum var fyribils rakt hart av eina kreppu har sum vit vistu hetta gongur yvir takk fyri harra formaður
síðani er tað aksel johannessen sum fær orðið
til viðgerðar eru ein onnur viðgerð av eini eykahjáttanaruppskoti frá bjarna hammer sum snýr seg um umm um eitt annað lógaruppskot sum liggur í vinnunevndini um at veita øein ávísan stuðul til innflytan ella innfluttan frystan fisk og so vit eisini um feskan fisk úr útlondum til føroyar at arbeiða í á føroysku flakavirkinum og samgongan fríggjarnevndin hevur sum kunnugt býtt seg í meiriluta og ein minniluta og minnilutin hesin eini minnilutin tað er so polla reynatúgvu og eg sjálvur og vit hava hesar viðmerkingar tíverri mugu vit ásanna at nøgdirnar av boppfiski frá okkara egnu egna landgrunni hava verið sera avmarkaðar seinastu árini avmarkandi nøgdirnar gera tað trupult hjá flakavinnuni at fáa ein positivan rakstur og arbeiðsfólkunum í flakavinnuni at hava eina støðugu a inntøku sum tey kundu liva av fyri at fáa meira støðugt arbeiði í fakavinnuni hava fleiri av flakavirkinum innflutt tosk serliga frystan úr norrað til virkingar í føroyum seinastu tíðina er kostnaðurin av at flyta fisk til landið vaksin heilt nógv hetta orsakað av hækkandi oljuprísum hækkandi flutningskostnaðurin hevur negativa ávirkan á lønsemi við innfluttum fiski til virkingar í føroyum verða hetta uppskotið samtykt kann tað tryggja eitt meira støðugt virksemi í flakavinnum kring landið ikki minst í eitt nú suðuroynni og sandoynni við hesum viðmerkingum tekur minnilutin undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotinum
ja takk tað er viðmerkara johannes joensen
takkfyrha formaður ja aksel johannesen lýsti hvat vit halda í javnaðarflokkinum sjálvandi taka vit undir við uppskotunum eg hugsi bara oftani so veðurtey havt havt á loftið ati at manníflakarnum ikki koyrir ástaðnum jamen so kann bara geraokurt annað men tað er soleiðis úti í útjaðarini at tá er tað tað ófaklærda arbeiði sum er á einumtildømis einum virki einum fiskavirki er rættiliga týdningarmikið fyri tað lokala økið tí má man ikki gloyma tað at taðsigur hendan vinnan er sera týdningarmikil fyri lokala øki og tí eigur mann fyri ein og hvønn prís næstan vil siga royna at fasthalda um at hava flakavinna í føroyum tú missir bæði vinnuna og ta vitan sum er í vinnitakk fyri
ja takk ger so væl aktsuu ían
jatakfyri harra formaður nú endur gav onkur tinglimur ein búskaparfrøðing sum hevði verið inni í fíggjarnevndini fyri løtu síðani og sjálvandi teoretiskt so er tað uttan iva rætt tað sum gundskaparfrøðingurin sigur og tað estøðini eisini samdur búskaparfrøðingin menn sum politikara sava tú eisini ábyrgd fyri at tað er livandi og virkandi í øllum landinum og serligani í hesum sum hyggur eftir eftir hesum uppskotum her beint ella flakaavvinnuni so er að kaska serliga í suðuroynni hvalba tvøroyri skopin og í ávísan mun eisini í eysturoynni at at tey innflytar fyskar fisk til virkingar eg veit eftir aðrastans landinum eisini men akkurát tá tað kemur altso sandoynna og suðuroynna so er søðan í dag at tað r øgiliga trupult ati at fáa onnur størv á tímum økjunum og vistu flakavinnan fór fyr i bakka so hevði so høvdu nógv blivið arbeiðsleys sum virka í flakavinni í dag tið er numar eitt og nummar tvey so er potpfiskasovnir tíveri so illa fyri at mann kann ikki arbiðt í fjøruti uara viku bara við føroyskum botniski ella bbotnin sjoka egnum landgrunnum tí er neyðugt at gera nakrar tilligingar hvussu er fyribils og ikki minst meðan futlingskostnaðuri er so høgur sumhon er akkurát nú
ja takk sta bjarni hammer
vimerking ger svæja tktakk takk fyri altso búskaparfrøði er so ymiskt altso sama búskaparfrøðing segði eisini at fakavirkini tey sum ikki hava nokk að arbeiði teir dagarnar í frídagar tey eiga flyta norðurumfjør og teir dagarnir og arbeiða í ellisheiminum í eysturoynni og norðoyggjum og tórshavn tó er tað ótrúliga ringt at taka alla hesa her ótrúliga gløggu búskaparfrøðina fyri fult bar ta at nevna mann snakkaði meg áðni altso til góðu nítjan har góðu vikur hundrað milliónir til at lantigarwas soleiðis hundrað milliónir flakavirkini seldu kanska trý fløk í eitt ár ella ella eitt etta hálvt ár fingi eg ikieina krónur te eta øgiligani ymiskt hvussu politikarar í føroyum mann sigur viga hvat er vert at at játta pengar til og hvat er ikki vert takk fyri harar formaður
ja takk ger so væl aksoviar
ja sum bjadur hammerin ja so er tað soleiðis í akkurát løtuni at tað er ómøguligt at fáa fjøruti tíma arbeiðsviku á einum flakavirki bara við at virka føroyskan fisk tíverri er støðan ikki so góð við botnvirkstovnum hjá okkum tí má mann innflyta fyrsta fisk sum mann vil arbeiða fulla viku og tað hava tey flestu fólkini tørva hvussu tey eru forstyrkjarar at fáa uppnátt fjørutitímar vikur fyri at fáa eina rímiliga løn og so støðan er akkurát løtuni sum hon bara tíverri staðfesta eisini ikki bara orsakað av krígnum í okraina men partvíst av tí árstøðikini so hava eitt oljuprisur í dag sum er tvífalt so høgur sum hann var fyri einum ári síðani ella upp ímóti tvífalt so høgur og tað ger tað at tað er fulltumt kostar sum øgiliga avgerandi um tað loysir seg at flyta toskur føroy at virka ella ikki og tá ið oljuprís vaksur so nógv so er tað øgiliga skjótt at mínum har bein vekk at tað loysir seg ikki og so verða nógv av teimum fólkum sum í dag at arbeiða á flakavirki annað hvørt uppsøgd ella bara koma at arbeiða nakað fáar tímar og vikuna og ikki fjórða tímar og vikuna
ja takk so næsta røða tað varður pollareynatúgvu ger so væl
ja takk fyri formaðurin eg haldi at eg skal byrja við at siga at at her er nokk einlítil mangul í smáálitinum frá frá fíggjarnevndini tí her skuldi eisini staðið at hans ellefsen var inni í fíggjarnevndini í sambandi vi hetta málið tað varfaktiskt rættiliga áhugavert tað sum hann segði vísandi til millum annað tað sum formaðurin hevur endurgivið og eisini formaður javnaðarfloksinsum hevur ennurgivið at at vit fingu eina nokk so góða gjøgnumgongd búskaparliga gjøgnumgongd av hvussu støðan í fiskivinnuni er vistimann skal tora lyfta seg ei lítið sindur upp frá akkurát hesum ítøkiliga uppskotinum um um um stuðulin til til flutning til innflutning av fiski til føroysku virkini so áttu vit sum politisk skipan at at at viðgjørt ta meira yvirskipaðu søguna við fiskivinnuni á landi í føroyum tí fiskivinnan hevur verið og er í stóran mun ein partur av okara høvuðsvinnu í hvussur og tað tað kann tykjast løgið at mann í tí sum er høvuðsvinnan loyvir ella kann arbeiða við halli samlaðum halli í eitt tíðarskeið bl einum tíggju og fimtan ár tað tað tað virkar heilt ótrúliga løgið tað tað svarar til ati at eitt eittfótbóltsfelag onkursvegna fekk undantak til at spæla við fjúrtan leikararma á vøllinum alla tíðina so so so undarliga er støðan viðvíkjandi fiskivinnuni á landi og vit kunnu heldur ikki síggja burtur frá at tann partin sum sum í dag er fiskavirkiskipanin ella arbeiðsloysist parturin av fiskavirkiskipanim sum tryggjar at fólk sum arbeiða í flakafirkini í dag íminsta lagi fáa tveyogtretivu tímar í løn um um vikuna tað er sjálvandi eisini ein

so mitt í hesum her spenninum millum at mann vil tryggja arbeiðspláss kring alt landið og at mann vil gjarna hava øllvirkini klárað seg og og har vit skapa arbeiðsmøguleikar hjá hjá fólkum sum ikki eru faklærd so stenda standa it eisini við við hinari støðuni í hondini smeitur ati kunnu við sum politisk skipan loyva okkum hava eina eina fiskaeina fiskivinnu uppi uppi á landi sum sum ikki ber seg í veruleikanum skuldi tað vera í fiskivinnan uppi á landi sum bar restina og ikki ikki ikki øvugt og so veit eg væl atheimurin heldur ikki er er svarthvítur onkur haldi tað vara helgi abramsen sum nevndi tað nei tað var tað nokk ikki kanska var t erað so má ar frelstur ela ikki forelstur á visui hanum forelsur so er mann antað fyri ell ímótir vissi mann ikki forelsur so kann ann vera bæði

einshæris ella sum eitt sjálvstøðusmál tað at stuðla innflutningið av fiski til at virka á virkinum í føroyum so kann tað síggjast úr einum eitt sindur keðiligum sjónarorni men mann kann eisini síggja tað úr einum postvinsjónarorn tað finnast eisini lond sum sum stórshav ongar rávøru hava men tey klára at framleiða vinna eina rúgvu av av av bæði virksemi og ikki minst av tólum og ídnaði burtur úr tí sum tey innflyta og síðani serliga víðari so tað er fyrisovundi ikki nakað nakað skamligt ella forkastligt í tí at mann at mann dugir at síggja potensiali fær flutta inn í sítt egna land fær gjørt gagn við tí í okara landi og selur tað víðari tað burdi verið góður forrættingsskapur hevði hevði hildið hta hvussu potensial fyri tí tá ið stuðulin kemur inn so blívur tað sjálvandi eit sindur eitt sindur so blívur søgan eitt sindur keðiligari tí so innvolverað tað at at mann skal brúka skattgjaldanar pengar til at onkursvegna at at generera tað virksemið ella hvussu at stuðla tí virkseminum tá fær søgan kanska eitt sindur annað ljóð men kortini haldi eg at út frá tí eisini sum bleiv upplýst inni í nevndini at so er yvirskotið til samfelagið og til vinnufyritøkurnar er upphæddur størri enn tann stuðulin sum sum mann brúkar so tá byrjar mann aftur at kunna spæla sær møguleikanum altso við at geva eitt sindur so kann eg fáa upp aftur meira sum samfelag og tað er væl tað stuðul kann gera eisini og so kann mann heldur ikki síggja burtur frá at sum erard joensen var inni á at at flakavinnan er onkursvegna ein partur av okara dna also tað at at at hava eitt fiskavirki í bygdini tað hevur havt ófatiliga nógv at siga hjá nógvum plássum í landinum taðer líkasum verið tað sum hevur verið verið hjartaslátturin í stóran mun í tí dagliga lívinum og tað er ikki bara nakað sum mann kann siga farvæl til soleiðis uttan víðari visti mann hevur nakan kjans fyri at halda teg á lívið men eg haldi at eitt sum vit áttu at gjørt nógv meira við tað var at at virkis virksemið fakliga eg meini so við vit útbúgva fólk tilslaktarar og til timburmenn og og hárfríðkana kvinnur og og fysitrabótar og watfver hví skal mann ikki útbúgvast til at fáas við fisk

sum sum øll hini eg meini so eg dugi væl at fletta seyð men eg havi ongantíð verið í í lærusum slaktari eg kundi inni her rokni flett tey flestu av skuldi koma til skarvskeðingar men men men men tað r ttaðtað halda vit tað er eitt krav at mann skal læra til slaktara men at fáast við fisk uppi á landi ella við klakari seg har skalt tú ikki hava nakra útbúgving og eg haldi avgjørt at tað er ein partur av tí sum vit sum politisku skipanir hava forseimt tað er at tryggja hesum fólkunum ein størri fakligan stoltleika enn enn tey tey vendust av í dag eg veit as summi eru fantastiska dugnalig til sítt til sítt fak altso tað er ein himmalvív munur undir møtir einu reinskerara sum dugir at at at skera skera sín fisk til perfektión og hjá teimum sum als ikki duga tað og tað r eisini ein himmalv munur í úrtøkuni hjá virkinum so so vit hava avgjørt verið við til at onkursvegna ikki at hevja hetta fakøki sum politisk skipan tí vit hava bara latið staðið til tá so skal eg skunda mær siga at eg haldi at arbeiðsgevararnir eiga so sanniliga eisini sín part av av tí ivasama heirinum tí hetta eru hetta hetta r verið ein grundsúla undir okkara samfelag í í so monga ár og tað er eisini tí at kampurin fyri at varðveita tey arbeiðsplássini eru so sterkur at fólk gera næstan hvat sum helst fyri at fyri at altso í skopun hevur mann barrikaderað flakariski tá ið tá ið kreditorarnir einaferð á sinna ætlaðu ætlaðu at fara avstað við maskinunum og so framvegis tað tað blívur ein spurningur um um lívið til deyð hjá eini hjá eini bygd so so tað er ikki bara ein spurningur um at at hava eina rationella drift ella ein rationellan atburð tí her býr okkurt annað undir eisini og vit vita hóast alt so frægt at í hvussu tey síðstu hálvt annað hundrað árini hevur fiskurin verið tað sum er hildur í lív íð so harra formaður eg haldi hetta her uppskotið er vert at royna men eg haldi atvit eisini skulu hava tað fyri eygað at tað eigur at vera ein royndarskipan í eitt tíðarskeið og so haldi eg eisini at tað sum vit áttu at gjørt samstundis sum vit áttu gjørt í nógv størri mun tað var at eftirmett tær royndirnar vit gera javnað tí vit síggja oftani tá ið vit gera undir tilagingar av mmg ella tað er stuðulsskipanir ella hvat er at vit hava ikki anils yvir um effektin er tann sum sum vit hildu at hon skuldi vera men eg haldi tað koma øgiliga týðiligt fram frá teimum virkjunum sum hava gjørt royndir við við hesum at innflyta fisk tilvirkingar og fyri við víðari sølu fyri eygað at at tey kláru at fáa eina forrætting burtur úr tí tey klár at fáa eina forrætting burtur úr tí tað er blivuð truplar nú tá ið flutningskostnaðurin er blivin dýrari men vit skulu eisini minnast til at tað sum tað kostar í hinum endanum er at tað kanska kostar meir fyri arbeiðsloysskipanina tað kanska kostar meir fyri sosialar skipanir og tay kanska kosta meira av mannalagnunm hjá fólkum sum annars kundu gjørt ein góðan og hollan ynsa dagliga og at tey so í staðin noytist heima til hús at sita í sofuni og og sappa sjónar so eg haldi at tað er rætt at gera eina roynd við við hesum stuðlunum men at mann samstundis eisini er ógvuliga tilvitaður um at hetta ikki skal blíva in skipan sum sum bara er ein varandi skipan í allar havi takk fyri formaður
ja takk so tað viðmerkingardag er at joensen
gersu vælja takk fyri hara formaður ø haldi at pollarenatigvur hevði nógv nógvar góðar vinklar inn á hetta málið her eitt sum eg kundi hugsað mær at líkasum bara skoytt uppí sum ein ein síðupúmerkng tað er at visti mann fer inn á stuðulsborið einafer afturat til til sframleiðslu á landið so kundi g hugsað mær at tað bleiv meira soleiðis at mann í staðin fyri rakstrarstuðul til verandi virksemi at tað kanska eisini bleiv nakað til altso at menna vinnuna við at menna hana víðari oftani er tað nemmari at koma inn við einum stuðli vi sum mann sigur ókey hetta er til menning av fiskivinnuni heldur enn ein rakstrarstuðul eg havi sæð virkir til dømis í í í danmark ar eg havi verið nokk so nógv og sæð hvussu teir framleiða teir innflyta fisk úr kina og og vjetnam og suðuramerika kanada føroyum íslandi allastaðni frá hvar teir so víðari mennana til detailiðið

jú takk fyri formaðurin takk til erard joensen fyri fyri ta sjónarhornið jú tað er avgjørt avgjørt ein ein ein máti at gera tað uppá undir øllum sø so haldi eg tað at at tað er ikki neyv venduus nakað forkastiligt at atat duga at gagnnýta eitt hvørt tilfeingi og fáa bótt tað ella virðisagt tað til at blíva eitt uppaftur betri produkt sum summann su kann selja aftur tað er tað er ein dygd haldi í sjálvum sær og vit hava fleiri lond í europa sum sum stórst sað ikki gera annað enn at liva av at at atvíðari menna ella lyftað eitt produkt eitt stig afturat ella ella ella geva tí ein eina ein nýggjan vinkul so tað er tað er avgjørt vert atfara tann vegin takk fyri
ja tak sora bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja nakað tíð sum potareynatúgvu eisini vísti á og tók fram tað er kanska tað sum man lesa ímillum linjurnar tað er tað at tað virkar sum eingin snakkar um hesa vinnuna pollareynatigvu sigur hetta ein aldrar alrar gomlu vinna og tað er tað nemliga nú er út ímóti tvey hundrað ára gámul ár síðani tøur byrjaði at arbeiða á fisk á landi í føroyum men kanska eg veit ikki um tað er tað virkar sum um bara tet nýtt bara tað virkar til smart so eysinó pengar til alt møguligt og tað vísir serliga kom við nítjanstuðlum hvør fekk og hvør ikki fekk eg skilji ikki sum páll ág reynatykvu vísir á hetta her eru ikki ófakligr t hetta eru serfrøðingar innan sítt øki tað ym tú hevði ikki tú finnað ikki so nógv fólk sum eru so góð og skjót við at arbeiða fløk og og og líknandi í føroyum man kann siga bara hvussu hvussu ber tað til men tey hava fing ið tað borðið til og halda yvir túsund fólk eg arbeiði enn í dag takk fyr hara formaður
ja takk ger so væl patareratigur
takk fyri formaður takk bjarni hammer ja eg haldi eisini tmann kundi í hesum tíðum tá ið mann mann onkursvegna roynir at fjølga um tann føroyska matkovan so átti mann at kunna selt søgurnar enn nógv betri vit hava jú spírandi royndir hjá serliga hjá grasratafelagsskapnum sum royna at menna føroyskar matvørur í størri mun tað verður sær grønmeti og og um alt tað unniversið og tað er einki ivaðust í at tað at fingið eina eina eina onkursvegna eina eina fjálgari mat mentan rundan um um um fiskivinnuna saman við tí sum vit annars klára at menna uppi á landið tað hevði klárað at skapt eina eina heilt øðrvísi bokett og kanska eina heilt aðra fatan millum føroyingar av hvat er fyri produkt vit vit eiga at hetta er jú matur í heimsflokki sum vit eiga at verða stolt av at framleiða takk fyri
eg dak sur eydva jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður hetta málið sum vit viðgera nú tað er so um stuðul í sambandi viðfiskivinnuna og er í tí meirilutan sum ikki tekur undir við tí akkurát í hesum málinum men ein grund til eisini tí tað er tí at tað stendur í í álitinum at mann skal taka líkasum samráð upp við landsstýrismannin í fiskivinnumálunum og saman við vinnuni prøva at hyggja upp á hetta her málið í síni heild tí tað er ein avbjóðing hvat tað eru virki runt landið sum kanska hava arbeiði til tveir dagar onkra viku tríggjar dagar onkra viku og visti mann roynt sjálvur at verað innan fyri hetta her øki og arbeitt so veit mann tað at tað hevur alstóran týdning fyri fyri ein sum arbeiða einum slíkum virki at tann at viðkomandi kann hava arbeiði allar dagar í vikuni og tað er sjálvandi einum stór avbjóðing tað er tað tað er tað eisini tí at hetta uppskotið ein tráður í hesum her uppskotinum sum nú er lagt fram men tað bleiv eisini nevnt eisini tí eg tók bara líkaso nógv fá orð ein búskaparfrøringur hevði sagt nakað um hetta her at lat tær vinnur fara sum ikki berast hetta hevur mann hoyrt s ómindiliga ofta eg vil siga tað at visti mann hvørja ferð mann eg hoyrt handa setningin e havt handlað eftir honum í upp og niðurgangstíðum í føroya landi so hevði ómindiliga nógv lítið av okkara fiskivinnu verið eftir bæði av teimum smærru bátunum av virkjunum á teimum størru trolarunum tí at mann hevur øgiliga ofta havt hendan her setningin inni í ymiskum álitum ymiskum uppskotum at ja ja vistiikki brse læt so fara men vit vita tað hvussu avbjóðandi okkara fiskivinna er okkara landgrunnur er hvat fiskur verður borin tað einum ári og hvat verður borin tað næsta árið og tí er tað nakað sum tíbetur hevur mann valt at síggja burturfrá í ómindiliga nógvum uppskotunum tí at tað her øgiliga ofta at verður sagt ja men nú er slítið arbeiðsloysi mann kann fara onkur aðrastaðni mann snakkar um akkurát sum hetta er forferdiliga nevnt hetta er bara nakað mann ger men so einkult er tað ikki so innihaldið vil eg siga í uppskotinum sum bjarni hammer hevur lagt fram hevur eina góða intensión og tankin aftanfyri er ómetaliga góðir tankin um at mann skal vita hvussu mann kann rætta eina hond út fyri at fáa hesi virkini at hava eina eina eina støðu á vinnu og og tað at mann kann tí tað betýðir alt ov mekað at viesti mann nú havi eg verið sjálv í í virkinum sum krindvirkin í bakka og eg havi verið eisini innan fyri makrelhushar men tá hevur tú snakkað um vikur sum eru trýss hálvfjerðs g fýrs o hálvfems tímar um vikuna vit koma slekkii vit koma slekki á hatta har tað var bara spurtmál um um att í heilatikið skuldi heima at sova í nógvum førum so tað er tá ert tú ein heilt øðrum vinkli men mann veit bara tað hvussu tað svígur tá mann fær at vita tað nú er tað arbeiðir fýra dagar hesa vikuna men tíverri kom aftur týsdagin kom aftur mánadagin mann skal mann skal hava roynt tað at vera partur av tí primur av vinnuni fyri at skilja akkurát tann altso akkurát ta følingina av hvussu lítið tað tá blívur sum kemur inn á kontuna ta næstu vikuna men eg eri øgiliga spent upp á tað arbeiðið eg vóni at landstýrismaðuri vil gjarna heita á landstýrismanninin saman við vinnuni at fara rættiliga skjótt í gongd ogt hygga uppá het her hvat kann gerast er nakran møguleiki kann mann gera tað smitigari við at fáa við at fáa ráðvøru til hesi virkini onkuntíð er tað onkrar lítlar paragrafir sum skulu til og tað er ikki altíð so øgiliga tungar men men tær kunnu gera mun stóran mun so eg hopi bara at atta skal bara vera mín áhitan í hesari røðuni her tað er tað at tað er ikki altíð kanska so svart hvítt sum vit gera tað til men tey sum arbeiða úti hesi vinnuni sum eg havi fantastiskt aso eru gullverd tey tey hava kanska staðið í hesum her tíggju ár tjúgu ár fimmogtjúg ár og tað hava eitt handverk sum mann ikki bara kann koma til ein sum hevur verið á sjónum oð verið maður tað er ikki bara ein og hvør kanska sum bara ferð útá út á føroyabanka setin á línum tað er ein kundsverk líka so væl sum við flakavinnu og øllum øðrum sum mann færst við tær tað tað er nakað sum tú ikki bara tað er nakað sum tú hevur lært lívsins skúli hann er so øegiliga nógvr drúgvar enn nógv annað so tað kann skjótt forsvinna og ikki vera so lætt at koma aftur tað var bara tað sum eg skuldi viðmerkja so eg vóni at landsstýrismaðurin eisini hevur hetta her í huganum at tað eru virkir runt um tað eru nakrir nøkur fólk sum innan fyri okra høvuðsvinnu innan fyr á fiskivinnu innan fyri á flakavinnu hava ein arv sum er ófatiliga tungur og ikki kann bara lyftast vistu man lýpa eindar generatión um takk fyri
harra formaður ja takk ja ser ti viðmerkingar bjarni hammer
takk fyri sum sum edva vísti á tað var at so skjótt sum mann skær mann snakkar um flagavinnuna á landið sum er ein kempistór vinna í føroyum tað r eingin ivi um tað h v er øgiliga nógv fólk sum hóvdu tangd at henni so ela so tað er at ja men tá gongur ikki ordin ja men so finna okurt annað at gera tað gongur ikki ordlga gott latið fari onkur aðrastins og finnu tú okkum annað nýtt og smart men edva jacobsen minnist so minnast øll leypan her fyri nøkur fáum mánum síðan ári síðan tað kom í nítjan var nú eru tað knappliga nógvar ymiskar vinnur sum vóru vóru í vanda so veir spildu nýggjar summi feløg vóru undir stovnan tá mundi politikarin o brotiske sundur táð mundi brotið sundur fer at koma inn í løgtingið fyri at veita stuðul til peripoul men tað gonguskot á lakaravinnuni burdi funnið okkurt annað takk fyri hara formaður
ja takk ger so væl úr liðakossum takk fyri
ararformaður eg haldi tað er so øgiliga týdningarmikið at vit koma at forbíða eftar har at mann beginnur at snakka um at veitst hvat latð okkum bara finna okkurt nýtt at gera tí tað er óvirðiligt tað r ikk í ordan og tað er ikki tað mann geri innan fyri nógvar aðrar vinnur tí tey sum hava viljað at fara víðari summi útbúgva seg innanfyr hetta her summi velja at fara aðrastaðni tað velja tað tí tað velja nakað annað men tað er ein stórur partur av fólkinum sum sum hetta er teirra lívsstarv so at og ja eg haldi sjálv eisini at at tað víst seg ofta vera øgiliga ringt sjálvt um akkurát eykajáttanin eg kann gott skilja tað at eg ikki kann kanska koma inn á eykaðjáttna men eg haldi eg vil heita á virkligandi útfrá hasum her uppskotinum út frá hasum orðingum her at landsstýrismaðurin saman við vinnu saman við meirilutanum saman við øllum løgtinginum fer og hyggur upp á hetta málið tað vildi eg veri ógvuliga fegin um soleiðis at tað eisini kundi blivið tryggur karmar rundan um tey sum arbeiða í okkara primur o vinnur o við til halda landinum uppi takk fyri hara forma

ja takkfyrhara formaður ja fyrst vil eg siga sjálvandi at at sjálvt um hetta álitið verður ella eitta álit í hetta her hetta her uppskotið verður felt tíverri so so er tað eitt rímiliga positivt álit altso mann mann metir at tankarnir góður og og tað er fá tið mann hoyrir og heitra landsstýrismannin um kanska at royna og hyggja upp á hyggja upp á hesi hettan pendan partin sum er ein partur av fiskivinnuni bs munurin er athann er av landi og hitt er av sjógvi men eg kann øllu førðn byrja við at siga eg haldi at føroyar hevði verið óalmindaliga fátækkir vissu eingin fiskivinna var í landið vissu skipini fiskaði og fiskurin kom upp okur sóu át hvør einasta sterkta fór landinum tað hevði g verið øgiliga harmiligt og øgiliga syrgislogt fyri tað føroyska samfelagið eitt sum er afturvendandi ela meg líka kanska útgreina eg haldi fólk kanska hava misskilt eitt sindur est á hetta uppskotið tað tað verður víst á faktiskt frá øllum at hetta her eri hetta er eitti sjeyon hálv millión av stuðulsskipan til atil at flyta fisk inn tað er tað men hetta er til at hetta er oyramerkt til fraktina heim virskini skulu enn keypa fiskin te skla kappast um fiskin vist tey so fáa hann heim so kunn tey søkja um at fáa ein part av fraktini heim til føroyar aftur ty skula keypa pakting og lønir sulat betalast og so víðari um at skinmenir skuldu í gongd og alt tað

onkur hevur skrivað í áliti ati grundin til at eg ikki taka undir við tí tað er tí at tey vita ikki um vinningurin fyri føroyska samfelagið er hægri enn tann stuðulin sum verður veittur har kann eg beinanvegin vísa á at tað vil vera feirfaldaður vinningur fyri landið enn tann stuðulin sum er veittur als okur valdu at velja taka als inn í vinnunevndina eisini teir hava eisini ssi undir hond har bleiv víst á har bleiv víst á at tað verða betaldar síðskar fimmogtjúgu milliónir út um árið í fiskaskipanini men tað er inna fyri alt fiskavskipanin kom til bleiv bleiv fødd til at arbeiða feskan fisk og tað var tað hon er sjovandi farin víðari til frystan og til polagiskt og farin til til laks eisini fínt nokk men nakað sum tey vístu á at tey virkini í føroyum flakavirkini sum sum arbeiðarupá hendan mátan royna tina at royna at halda fólki í gongd tey eru nógv tey bíligastu fyri aldsskipanini har sigur mann at tey virkini kosta ð har kostar ein earbeiðsmaður ella ein arbeiðskvinna sirka fimmogtjúgu túsund um ári meðan ein earbeiðsmaður ella ein arbeiðskvinna hjá laksavirkinum hjá uppboðssjóvavirkinum liggur um fýrs til hálvfems túsund fýrs til hálvfems túsund og vist ikku siga at tað arbeiða sjey hundrað fólk bara innan fyri akkurát hesa vinnuna og hvør av teimum fer tjúgu túsund í miðal um árið frá als virkini siga at har vildi komað næstan niður null bara har ert tú uppá eina fjúrtan milliónir so ikki at snakka um so eisini tað avlata virksemið sum er at tú fer t hildið maskinari gongd hvønn dagn í vikuni øllum førum vanligur dagarnar og tú fer hildið fólki til arbeiðis og tey fólkini brúka pengarnar á staðnum hetta eru ki fólk sum tjena tey heilt heilt stóru upphæddirnar hetta eru fólk sum tjena nokk til livafirði og tjena tey eit sindur eyka jamin so brúka tey oftani pengarnar á staðnum og tað munnu okur ikki gloyma vilt skkur bara hyggja upp á tað búskaparligað svil ig vísa eitt eisini búskap tíbetur hevði okur ikki ein búskaparfrøðing inni akkurát sum up á sama máta sum fíggjarnevndin men okur hevði vinnuhúsi inni og tað vsegði tað sama flakavirkini bera seg ikki tað sama sær uppi her flakavirkini hava hava reyðtøl tey eru null lítið pluss onkuntíð tí er tað ikki ein lønandi vinna og her brerð tað víst tað ber seg ikki vinnan ber seg ikki tað kann eg siga í millum annað eg sjálvur spurdi so eisini vinnuhúsið eg kann eisini spyrja løgtingið at ein vinna ikki ber seg sum hevur virkað kanska tjúgu ár nei fjøruti ár ber hon seg ikki tá ið hon hevur fimtan hundrað ársverk í arbeiði hvørt tað eg vilji itli í einasta ár altso yvir túsund fólk fáa løn hvørja einastu viku á hesum virkinum koyrt einastu viku hvat gevur tað ikki fyri føroyaland at yvir túsund fólk fáa løn hvørja viku sumum tey brúka í føroyum jú segði hann jú jú sjálvandi hatta má mann eisini hyggja uppá ha sigur sum búskaparfrøðium

eg haldi eg haldi eisini og tað er eisini ikki rætta siðjipeint her fyri tað fyrsta kalla mantar heta at vinna sum ikki ber seg ókey jú hon kenna ikki hundraðtals milliónir í yvirskoti men hesi virkini sum tey eisini vóru fram inn í nevndini tey kunnu eisini va tikið maskinurnar og flutt tey sum øgiliga nógvir føroyingar eisini gera flutt maskinurnar til ella til polends ella aðrastaðni har sum tímalønim er fleiri ferðirnar so lítil sum er í føroyum og so kundu kent góðar pengar men tað føroyska samfelagiðhevði ikki kent nakrar pengar

eg kann nevna eitt afturat visti tú tekur virkini í føroyum no snakkar mann sjálvandi tað er skilt at er fiskivinnan ella á sjónum og á landi virkini í miðal í føroyum brúka áttaogtrýss prosent av rakstrarútreiðslum til at keypa rávøru inn at virka í føroyum áttaogtrýss prosent av øllum rakstrinum verður keypt tl at keypa rávøru inn at virka

vist tú tekur skipini sum hava hundraðtals milliónir yvirskot hvussu nógv betalað tey fyri ráðvøruna eg kann fortelja tykkum hvat tey betala tey betala einki tey keypa eitt vinnutól í hesum før um eitt skip virkini keypa eisini et vinnutól eitt flakavirki og tað vísir eisini at mann sigur at flakarvirkið má ikki standa í meiri skuld enn sirkar tretivu milliónir kunna forrenta tað sum er meðan eitt ein flakatrolla kann gott kosta trý hundrað og hálvtrýss milliónir grundin er tí at flakariski um at keypa rávøruna meðan fiskiskipini fáa hana ókeypis frá øllum føroyum frá landsstýrinum meg taðhevur tað eisini altíð verið

eg kann líka vísa á at onkur siga atað er bara eina eykajáttan hetta er ikki bara eina eykajáttan hetta er eisini ein lóg sum fylgir við ein lóg sum hevur virkað og hetta her er mann kann sjálvandi tekna á vegginm og siga at her er ein vareida skipan sum fer at vera tir næstu tretivu árini tað kann gott vera men tí her er ein eykajátan sum er oyramerkt til tvey túsund og tveyogtjúgu visi landsstýrið ikki veljir at at at hjálta pengar til tvey túsund og trýogtjúgu jamen so er hon ikki meir hon er nú og orsøkin sum stendur í uppskotinum hon er til tá ið tað ikki er nokk á ráðvuri í føroyum og tað hevur ongantíð verið so lítið á ráðvuri í føroyum og tað kann landsstýrismaðurin vei bjøgi at greiða frá hannhevur greitt frá tær fleiri ferðnar tíverri er ongantíð verið so lítið á rávuru í føroyum sum tað er nú ogharra formaður eitt sum er eitt sum er heilt heilt óalmindiliga syrgiligt í hesum her tað er tað hava eisini snakkað við flutningsfeløg flutningsfeløgini tey flyta nógvan fisk inn til føroyar at virka bæði feskan og frystan fisk fyri at alda fyri at virkini gera te fyri at yvirliva tey flyta nógvan fisk til føroyar men tað sum er heilt óalmindiliga syrgiligt tað er tað tey flyta akkurát líka nógv eitt til eitt av landinum at virka aðrastaðni

og tað sum tað sigur at mann kundi kanska sleppið undan at flutt fisk til føroyar visti mann valdi herfrá at siga at fiskur sum føroyskt fiska serliga í føroyum skal virkast í føroyum sjálvandi skal eð geva meining tað er roynt fyrr við at ger leggja eitt avgjald á óvirkaðan fisk sum fer á landinum tað vann irki sin frama hetta her hevur so verið fyri fyrr men men men tað er stuttligt at býta merkið í at tað kemur fyri líkanógv av landinum sum ikki verður rørt av einum føroyskum flakakvinnu ella manni sum tað kemur inn

eg haldi ikki tað erí lagi at mann blívi við at samanbera hetta her lítla stuðulin við við tann stuðulin sum var í fýrsunum tað haldi ikkimann kann blíva við við at siga at tað e tað er tað er ikki rættvíst fyri tar vinnuni sum er okr kuna minnast til tey virkini sum arbeiða í dag eg vili sagt fýrs prosent av teimum tey hava yvirlivað allar t kreppurnar sum hava verið meðan hundrað tals av øðrum virkjum er farin av hesum oeg kann gott endtaka tað aftur mann snakkar um at sk ikki stuðla altso hvussu nógv hava okur ikki stuðlað her í komvi nítjan stuðuli fyrr nøkum fáum mánum síðan altso tað altso mann leyp á leistum mann leyp á leistin fyri at stuðla øllum serliga teimum nýggjastu vinnunum eg minnist tá ið helgi abramsen var var landsstýrismaður so segði hann at nú nú hevði han fingið umsóknir frá felagum undir stovnan um at fáa kofvi nítjan stuðul t fungu stuðul mann broytti lógin ta sum teva fungið stuðul flakavinnan serliga vist tún tekur tá saltfiskin teir mistu allan marknaðin í kanska ett ár hann lukkaði nei spanien spanien og utalia met lukkaland tað bleiv eisini roynt her frá at at fáa at fáa tey við tað bleiv heldi ikki tikin við men tað er í ordan men tey hava kemp par víðari og roynar yvirliva tað er eisini gott men mann skal ikki siga at vinnan ikki ber seg tað haldi eg ikki mann kann siga tá mann heldur og fingið at vita a fimtan hundrað sirka ársverk altso fáa løn kovandi einastu onkurferð eisini í fiskavskipanini men hvat gevur tað ikki hvat gevur tað ikki bara eitt virki sum grevði inni bara eitt virki segði tað heðibetalt teg hálvtrýss milliónir í lønum barfjørð har eru lønirnar har er so salti har er pakningur har maskinmenninar sum koma inn har er flutningurin til strandferðsluna tilhvør tað nú verið smyri lein thargó og so víðari hetta eru vinnur sum eru heilt óalmindiliga góðar fyrita føroyska samfelagið og og sum eg byrjaði við at siga sjálvt um hetaher uppskotið tíverri verður stemma niður eg haldi tað hevi verið tey verri pássi pláss at mann gav heina játtandi hond um at so minka játtanina einakar milliónir tað er tað at samt løgting heitir á landstýrsmanna per ag hygja upp á tað men sjávani tað hanntal g ikkitann fyrsta landstýrismaðurin sum fer at hygga upp á hendan partin av vinnuni men eg hopi veruliga at ati at mann ger eitt ela annað fyri eisini at serliga at geva hesari vinnuni ta virðiskenning sum
tn hevur forkent tí tað hevur hon forkent jat fari at komma ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so va orðaskifti enda vit fara at atkvøða í málinumja og vit atkvøða nú í løgtingsmáli nummar hundrað og fjúrtan sum vit akkurát hava viðgjørt ger sovælja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað er níggju atkvøður fyri fjúrtan ímóti eingin er glongt so hetta málið er falli og avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til næsta mál á skrá tað er onnurviðgerð á løgsmál nummar seksogfýrs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um frískúlar tað er stuðul fyri leiðurkostinað áseta reglu um ferðastuðul og broyta tíðarfreist fyri at fráboða næmingatal tað verður beint á gu jacobsen sum fær orðið gerso væl
ja takk fyri harra formaður tað er álit í løgtingsmál nummar seksogfýrs tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um frískúlar stuðul fyri leiðukostinað at áseta reglur um ferðastuðul ug broyta tíðarfreist fyri at boða frá næmingatali tir landsstýrismaðurin í uttanríkis og mentamálum sum hevur lagt málið fram sjeynda mars tvey túsund og tveyogtjúgu og eftir fyrsti viðgerð seytjanda mars tjúgu tveyogtjúgu er tað beint í mentanarnevndina unnevndin hevur viðgjørt málið á fundi sætta apríl tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndina fund við kommunufelagið lærararfelagið lítlaskúla frískúlan kelduna frískúlan í havn og landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jensarana ein samdnevnd tekur undir við einum broytingaruppskoti undir málinum men hevur ymsar viðmerkingar og eg skal lesa viðmerkingarnar hjá johannes joensen djóna nols joensen og undirritaður fólkaskúlin er ein av grundarsteinunum í føroyska vælferðarsamfelagnum fólkaskúlin er eisini grundarlag undir fólkaræðinum og tí er tað sera týdningarmikið at átøk verða gjørd og pengar settir av til at menna fólkaskúlan serliga tá hugsað verður um hvussu nógv børn og ung stríðast við ymsar avbjóðingar í skúlatíðini kanningar vísa at um sett verður tíðliga inn longu í barnagarðinum og barnaskúlanum so verður lættari at virka hjá bæði í starvsfólkum og børnum í skúlanum tí harmast undirritaðu um at at kalla einki er gjørt við fólkaskúlan hesi skjótti trý árini í hendan samgongan hevur sitið upprunaliga uppskotið hjá landsstýrismanninum hevði gjørt mun á fólkaskúlum og frískúlum og hevði eisini gjørt mun á frískúlum sum eiga bygningin í tay húsastíð og so frískúlum sum leiða eisini hevði hetta lagt útreiðslur á kommunur hóast kommunurnar hava gjørt vart við at hetta ikki er rætt sum er so rindar ein kommuna ikki fyri bygging av skúla í eini aðrari kommunu hóast kommunurnar hava samstarv um næmingar millum kommunurnar undirritaðu fegnast tó um at semja er í nevndini um at strika broyting nummar fýra grein eitt í uppskotinum hjá landstýrismanninum góðir frískúlar í samstarvi við eini styrtan fólkaskúla hevði gagnað øllum pørtum men tað má ikki henda at frískúlar ella fólkaskúlar sleppa at velja hvørjar næmingar tey vilja hava á skúlunum ella at fíggjarorkan er fortreytin fyri fyri læring hjá næmingum tí eigur fólkaskúlin at vera grundarlagið undir útbúgvingarskipanini og frískúlin eitt alternativ í danmark til dømis eru yvir tretivu prosent av skúlunum frískúlar í føroyum kundi ein líknandi áseting veri sum til dømis segði at í mesta lagi tjúgu prosent av samlaða næmingatalinum kuntugingið í frískúla takk fyri hara formaður

takk fyri harra formaður ja beintaløgu jakobsen læsa upp okkara tilmæl ella okkara álit eg hugsi at eg havi eina viðmerking um um til at mann áliki kommununum kostnar til yms fyri koyring og leiði og nú fingu vit leiðina strikaða men men koyringin sjálvandi verður er ein avbjóðing tí har ið prinsipið eltir so er koyringin ikki nakað sum kommunurnar gera uttan fyri mark so eg veit ikki ordiliga hvat mann ger við tað tí tað brýtur sjálvandi við siðvenjur og tað kan so skapa tað at aðrir næmingar sum ganga millum í fólkaskúla ella í øðrum skúlum eisini fáa somu treytir eg veit ikki hvat beint at løða hvat sum heldur um tað
takk fyri beiggiløga ja takk
ja er púra samd at tað brýtur nevna við er siðvenjur og er eitt greiður um at tað verður kostarmikið hjá nøkrum kommunum serstakliga nevn men um so er at mann hevur frískúlar so er tað kanska tað kjakið mann skal taka hvør hvat skal vera frískúlar hvat skal vera fólkaskúlar og eitt kjak sum heild og hetta er við flutningi tá má eg heldur ikki vera soleiðis at tað eru bara børn hjá múgvandi foreldrum sum kunnu fara á frískúla tí tey foreldrini hava ráða rinda meðan børn hjá minni múgvandi ikki steppa á frískúla takk fyri
ja so er tað beinir johannesen sum fær orðiðger so væl
takk fyri harra formaður eg skal so lesa okkara viðmerkingar upp fyri samgonguumboðini beini johannesen edvar jacobsen og anika olsen hava hesar viðmerkingar við uppskotunum verður so nakað nýtt á álar kommununum ið hava børn gangandi í frískúla at rinda fimmogfýrs prosent av leiðurkostnaðinum hjá frískúlanum í rakstrarstuðli og hann heldur til í leiðaðum hølum eisini havast skúlanum ikki er í teirra kommunu hetta halda undirritað ikki vera rætt skipanin fyri fólkaskúlan er jú soleiðis at hon barn í einum kommunu gongur í eina aðra kommunu og ikki álagt fyri kommunur at rinda fyri møguleigar møguligar leiðu og íløguútreiðslur hjá skúlanum í seinni kommunum undirritaðu er av tí áskoðani at frískuðalarog fólkaskúlar skulu verða javnstillari á hesum økinum og tískil verður mælt til at taka ta ásetingina úr uppskotinum undirritaðu eru tó at teirer í áskoðanan at frískular eiga at hava somu møguleikar sum eftirskúlar húsaróðaskúlar og háskúla til rentu og avráttarfríu lán til keyp og bygging ar bygningum við meira hesar møguleikar hava frískar ikki í dag og heita undirritaðu og heita undirritaðu á landsstýrismann um at hyggja at hesum viðurskiftum og ein samt nevnd setr so nú kemur bjarn kárasson eisini av sína egnu viðmerkingara eisini men setir so tað broytingar uppskot fram at mann strikar tað á senr sum eru nummar fýra í lógini út og um vit halda so sjálvur visu eg skal siga nøkur so haldi eg sjálvur at tað at vit hava frískoy er øgiliga gott ting tað er gott at vit hava eitt alternativ tilfólkaskúlan og sum tá henda viðgerðin hevur verið gongd nú ínevndini so hava vit eisini havtfrískur inni og tey hava eisini greitt frá sínum o umframt tat greitt frá hvar fyri støðusaan t støðu tey hava til hetta uppskotið so her taðeit geitt frá teirra arbeiði og tað eru jú eisini skúlar sumeisini royna á nøkur onnur ting og kanska eisini eru meira tí kreativu økinum og og so framvegis og og tískil haldi ata er øgiliga gott at vit hava frískúlar osær at at fólk kunnu velja hava eitt annað halternatitil sum børn og og tískil haldi eg ikki at eg kanska ikki samdur í akkur at tí viðmerkingnum sum bleiv leysnar her í jani og han mann burdi havt eitt hægsta talað tjúgu prosent av samvegsgunskotarfrískulari tað meti eg so sjálvur ikki at tað burdi verið meni um mann hyggur at uppskotunum so eru tað eisini onnur ting ferðastunnum er eitt sum hann eisini nevnt og so er tað eisini tað hvussu mann roknar út hvat hvør næminurin kostnaði kostar harm su broyttar til at miðal má tekur miðalkostnaðin fyri næmingur fólkaskúlanar fimm tan størst kommununum tað er eisini fer at gera umsitingarliga lættari so eisini har freistin er at síggja inna á skúlan nvórður so pluss frá fyrsta septembur fyrsta apríl eisini fingu hettar umsitingar lættari og eisini tí at tað er kanska í so langt lang freist áðrenn skúlaárið at hava sum nú er og umframt tað so hevur hendansamgongan eisini tá tað kemur frískal eisini havt gjørt nakrar nágreiningar viðvíkjandi forskúlin som sær a forskula eisini kunnu fáa stuðul í frískúlanum so altíð alt haldi eg broytingarnir eru góðar og vit mælas sjálvandi til at vit samtykkja við teimum broytingum mendm hevur at samtykja uppskotið takk fyri harra formaður
eygun samuelsen eina viðmerkingtakk
fyri harrar formaður ja eg gangi út frá at øll eru samd um at frískúlar kunnu gott vera eitt eitt gott alternativi til tann vanliga skúlan men spurningurin er tá mann tekur útreiðslurnar sum mann áleggur teimum einkultu kommununum hvar markið gongur ímillum at áleggja teimum so nógvar útreiðslur av frískúlum og forskúlum í frískúlanum og av av ferðing og so víðari at tað gongur o tivir hitt tilboðið sum mann hevur heima í kommununi við fólkaskúla og forskúla at mann fær so nógvar útreiðslur at at at tað faktiskt gongur út yvir tað grundleggjandi tilboðið sum mann hevur har má vera væl saktans vera ein ella onnur javnvág í eg veit ikki hvat tingmaðurin heldur um n ikki heldur at tað markið er við at vera nátt eftir hondini hvussu nógv mann leggur út á á kommunurnar takk fyri
beinir johansen
jú ein orsøk til at vit tóku og strikaðu akkr hett her við leigurtrýstirn úr tað er tí at viteg skildu at tað er rætt at mann kanska gav frískum fyrimun harpeint í mun til fólkaskúlanir har er fólkaskúlan kaskúlan ikki av tann sama møguleika men hygg mær eftir ferðaslutninginum so er tað álagt í fólkaskúlalógini at vist tð er so særa næmingur at búgva gangu skúlað um ein aðrari kommunu enn tí mann býr í so er tað álagt í bústaðarkommununi at betala fyri flutning til skúlakommununa so mann kann siga at harpeint eru javnstetlaimur á nakað akkurát í hasum førinum takk fyri harra formaðu
johannes joensen
takk fyr harar formaður ja vit mæltu til at mann segði eitt hevði eitt loft fyri hvussu nógv hvuss nógv prosent av næmingum gangur frískúla í føroyum tað e itsinldur tíð mann hevur gjørt sæð royndirnar aðrastaðni í grannalondunum hava ikki verið góðar á summum økjum og teir góðu frískúlanar sum eru í føroyum teir sjálvandi skuld teir hava somu møguleikar men sjálvandi hvussu fær mann hvussu fær mann gjørt tað soleiðis at at mann ikki vil hava at summir frískúlar ikki sleppa framat sum sum kanska ikki er gagnligur fyri fyri tað føroyska samfelagið tað er soleiðis man kundi hugsa sær tí hvussu ger mann taðtakk fyri
einigjøgnus
altso frískúlalógina hon áleggur hon sigur eisini ásærtu greitt hvat ið ein frískulur skal byggja uppá tá ið mannsernaðan stovn og hvat ftreytir hann skal fylgja millum annað er tað grein tvey stykki trý í fólkaskúlaragnum sum sigur hvat ið fólkaskúlan kal byggja uppá og tað e mir mittt annað ein kristnasguraltso kristna ja nú gloymdi akkurt orðini sum stendur í har men til vera anska eg meini ega og millum annað tað og siga eisini greitt í í frískalógini at visti mnn ikki fylgir teimum treytunum so missi mann rætt tila at drívan frískúla so akkurát á hasum økinum so haldi eg at lógin er øgiliga greið hokanska eisini forðar fyri at mannat mann eisini fær kanska óhepnar frískúlar kann mann siga soleiðis hær men eg haldi tað er gott at mann fær møguleikan til at velja tí at tað er kanska ikki hjá øllum tað at fólkaskúln akkurát tað fólkaskúlan sum er í tí kommununi sum hann býr í er akkurát tað rættir fyri síni børn og so framvegis so tey kanska helduski trívast so tað er gott t vit hava frískúla sum eitt alternativ takkfyri hara formaðujatkk
síðani er tað bjarni kárason petersen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður vit fara frá einum uppskoti um stuðul til eitt annað uppskot um stuðul h eg skal lesa tær viðmerkingarnar upp sum eg havi annarsnevna tað at tað er ein samdnevnd sum tekur undir við broytingaruppskotinum neyðugt er at hava rúm fyri bæði fólkaskúlum og frískúlum í føroyum fólkaskúlin tryggjar eitt grundleggjandi alment danilsu fyri okkara børn og eru ein fjølbroytt og dygdargóð almenn tænasta men fólkaskúlin hevur nógvar samansettar avbjóðingar og tað hevur sera stóran týdning at fólkaskúlin í framtíðini verður raðfestur meira enn hvat hann verður í dag samstundis er tað av eins stórum týdningi at foreldur og teirra børn hava møguleika til at velja eitt útbúgvingartilboð ið hóskar seg til júst teirra tørv tað ber annars væl til at sameina tað at hava ein góðan almennan fólkaskúla og samstundis hava eitt fjølbroytt tilboð av frískúlum yvirskipað er ein størri tørvur á at foreldur hava frælsi til at velja fleiri møguleika fyri teirra børn ið hóska seg til teirra ynski tørv og raðfestingar í uppskotunum sum undanfarni røðarar eisini hava veri inniá har eru ein nýggj áseting sum áleggur í kommunum ið hava børn gangandi frískúla at rinda fimmogfýrs prosent av leiðkostnaðinum hjá fíí rakstrarskuli um mann heldur til í leigaðum hølum eisini hóast skúlin ikki er í teirri kommununi vegna tað at ásetingin ger mismunað á fólkaskúlum og frískúlum umframt at gera eina ávísan mismuna á teimum frískluum i leigað til teirra virksemi samanbord við frískúlar við ogn til saman virksemi verður mælt til at strika ásetingina eg havi hug at leggja afturat harra formaður at tað er fyri mær ein eitt sindur ein óskikkur at skula seta almenna fólkaskúlan og frískúlarnar í føroyum upp ímóti hvørjum øðrum tað er eingin ivi í mínari sál at tað ber væl til at hava eitt útbúgvingarverk m so at siga har sum tað bæði pláss fyri fólkaskúlan og frískúlarnar tað sum eg haldi er tann vesindiligi spurningurin er um vit kunnu tryggja frískúlarnar halda lógina um fólkaskúlan og at mann annars hevur ein fíggingarloysn sum er rættvísur so haldi eg at vit bara kunnu eggja upp undir frískúlatilboð og annars at vit raðfesta fólkaskúlan upp aftur meira ennhvat vit gera í dag vit hava vit eru í holt við ein í einum arbeiðsbólki sum sum arbeiða í fólkaskúlanum júst í hesi løtuni eg halda vit teimum fund aftur í næstu viku og har taka vit upp teir týðandi tey týðandi tingini sum sumfólkaskúlin stríðist við og har vóni at vit sjálvandi fara at kunna gera eitt eitt gott arbeiði og gera nakað sum sum munar fyri tann føroyska fólkaskúlan men generelt sæð so haldi eg tað at vit hava ein almennan fólkaskúla hann er universiellur og hann er obligatoriskur vit øll betala inn til tann skúlan og vit øll hava rætt til at gagnnýta fólkaskúlan har má mann minnast til at frískúlin er eisoplerandi alternativ og eg haldi eisini at fíggingin skal reflektera tann veruleikan eg haldi vit skulu ansa væl eftir at vit brúka almennu pengarnar upp á at reka tann føroyska fólkaskúlan men at vit eisini standa við opnum opnum ørmum yvir fyri teimum ið vilja stovna nýggjar frískúla men at vit eisini onkursvegna krevja tey so plagrandi tilboðini verða fíggjaði av teimum sum ynskja tað og ikki nakar annað tað var tað sum eg hevði at siga í í hesum umfarinum takk fyrihara formaður
lak johannes joensen lavna viðmerk
ja takfyr harformaður ja eg parts samdur bjarna kárasom petersen um um tað at mann mann kannmann eigur eigur a pláss fyri báðum ø eg hugsi bara um hetta her við nú sita vit einm arbeiðsbólki um endurskoða fólkasklalógina um mann eisini fyri at kunna styrkja fólkaskúlan so er alneyðugt at mann eisini torir at játta pengar sum krevast til fyri at fáa ein góðan fólkaskúla tað er ofta har sum sum trupulleikin blívur at vit vit siga nógv góð ting men vit tora ikki at játta pengar tyr t ta tratast
bjarni kárasom
fyri harra formaður øh púra samdur øh eg haldi at fólkaskúlin verður niðurraðfestur sum er og tað er bæði í mun til játtan men eisini tí at tað manglar ein ein yvirháling í at reformera fólkaskúlan haldi eg eg haldi tað vísir seg at vera nakrar avbjóðingar millum annað ø hvussu fólkaskúlalógin er uppbygd hvussu námsætlanirnar uppbygdar og eisini hvussu lærar útbúgvingin er uppbygd tey tingini skulu so til endurskoða nú við hesum her arbeiðsplássinum eg vóni at vit fáa nakað munagott burtur úr tí øh tí mann má eisini minnast til at tann praksis sum er galdandi í fólkaskúlanum smittar eisini av upp á frískúlaøki altso frískúlin heldur seg upp at fólkaskúlalógina og og víkir frá ávísum økjum men heldur seg allíkavæl upp at har so tað sum vit gera í fólkaskúlahøpi kemur eisini at smitta av í frískúlanum so gera vit eitt gott arbeiði við at endurskipa fólkaskúlan sum fer tað eisini síggjast aftur í frískulanum takk fyri
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað vit fara at atkvøða í hesum málum ja og tað er eitt broytingaruppskot sum vit atkvøðu fyrst frá samdari nevnd tað gera vit nú ja so eru vit liðug at atkvøða mál broytigruppskuldi samtykt við tveyogtjúgu atkomuni fyri ongari ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða eina ferð afturat um málið soleiðis broytt ger so væl ja so er við liðug at fáa málið samtykk við tveyogtjúgu atkomum fyri ongari móti ongari blankar ið fær soleiðis samtykk til triðju viðgerð síðani koma vit til løgtingsmál nummar trýogtrýss tað er onnur viðgerð uppskotið løgslógum barnaváttanir barnaváttanarlógin tað verður beint at løga jakobsen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ø hetta er álit í løgtingsmál nummar trýogtrýss tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um barnaváttanir taðer barnaváttanarlógin til lansstýrismaðurin í uttanríkis og mentamálum jenis arana sum hevur lagt málið fram fimtanda februar tjúgu tveyogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð seytjanda februar tjúgu tveyogtjúgu er tað eint mentanarnevndini og nevndin hevur viðgjørtmálið á fundi níggjunda ellivunda fjúrtanda og sekstjanda mars og sætta apríl tjúgu tveyogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við lærarafelagið ísf føroyakótazrepta fútan kris og landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum ein samdnevnd tekur undir við einum broytingaruppskoti tekur við enum broytingaruppskoti undir við málinum og hevur hesar viðmerkingar sambært loyslurættunum so eigur arbeiðsgevarin avgerðina av setaí starv ella ikki seta í starv í skrivligum svari frá landsstýrismanninum í uttanríkis og mentamálum uppá spurningar frá mentanarnevndini varð upplýst at ákæruvaldið hevur mælt ráðnum frá at gera eitt forboð fyri at seta fólk í starv sum ikki hava royna barnaváttan tí tað kann raka summarborgarar ósamsvarandi hart o upp á spurningin umhvørt ein dømdur petofilur eftir at hendan løgtingslóg er komn í gildi kann vera settur í starv ella sum venjari leiðari á summarlegum og so framvegis svaraði landsstýrismaðurin nevndini at tað kundi vera umstøður at tað kundi vera umstøður sum revsirættarliga eru í linaraendanum og har tískil verða arbeiðsgevaran sjálvur ið má meta um brotið og hvørt viðkomandi kann setast í starv víst varð eisini í nevnda svari á at almennir myndugleikar eru fevndir av fyrisitingarrættinum og tí hava skyldu til at gera eina ítøkiliga meting av øllum viðkomandi og sakligum fyrilitum áðrenn avgerð um setan verður tikin mentanarnevndin heldur ikki at hetta er nøktandi vissa fyri at ongar óskynsamar setanir fara at verða gjørdar og harumframt so skal eisini vísast á at ítróttarfeløg skótafeløg levuhús og so framvegis ikki eru fevnd av fyrisitingarættinum nevndin dugir ikki at síggja at tað nakrantíð kann vera skynsamt at seta ein persón sum er dømdur fyri kynsligt brotsverk ella kynslagan harðskap at arbeiða við børnum og skuldu tað kortini funnið einstøk dømi um hetta so heldur nevndin at prísurin fyri at einstakur borgari møguliga kann verða raktir ósamsvarandi hart er lítil sæð í mun til týdningin av at verja børn okkara fyri kynsligum brotsverkum og sum sagt so hevur hevur nevndin eitt broytingaruppskot men tað broytingaruppskotið taka vit aftur og tað er av tekniskum ávum og leggja eitt nýtt broytingaruppskot fram sum eg ætlaði at lesa við loyvi frá formanninum
jager so væl hetta er altso vit taka hetta upprunaliga broytingaruppskotið aftur av tøkniligum áum og leggja eitt nýtt broytingaruppskot fram nútað broytingaruppsið er lagt ú á niðn tta nýggja kemur í staðin fyri og eg skal takk fyri og eg skal eisini greiða frá tí broytingini sum er hetta er altso eitt broytingaruppskot til aðru viðgerð av løgtingsmáli trýogtrýss tjúgu einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um barnaváttanir og tað er bjarni kárasom petersen edva jacobsen jóhannes joensen djóni nolsø joensen heðinsaghariasen beinir johannesen og beintaløgu jacobsen sum hava lagt tað fram aftaná grein átta verður sett grein níggju vísir barnaváttanin av viðkomandi persónir er dømdir fyri kynsleyst brotsverk ella kynsligan harðskap kann arbeiðsgevarin tó ikki seta viðkomandi í starv ella til ávísa uppgávu tó kunnu frávik gerast tá talan er um brot á grein tvey hundrað og tveyogtjúgu stykki eitt í revsilógini og talan er um linnandi umstøður grein níggjuogtíggju v verður so eftir hetta grein tíggju og ellivu og onnur broytingin er at í grein níggju sum verður grein tíggju verður stykki eitt orða soleiðis til ætlað brot á grein fýra stykki eitt og tvey grein sjey og grein níggju stykki eitt fyrsta punkt verður revsað við sekst triðja broytingin er at í grein tíggju stykki eitt sum verður grein ellivu stykki eitt verður fyrsta apríl tjúgu tveyogtjúgu broytt til fyrsta juni tjúgu tveyogtjúgu og tað snýr seg altso um gildiskomna av hesum her hesi lógini her og viðmerkingarnar til hetta broytingaruppskotið sum nú verður lagt fram hetta broytingaruppskotið frá samdari mentanarnevnd kemur í staðin fyri tað sum ein samdnevnd annars hevur lagt fram í áliti sínum orsøkin er nýggja ásetingin í grein níggju broytingaruppskotinum í álitinum um at arbeiðsgevari tá barnaváttanir vísa revsivernd viðurskifti skal gera eina ítøkiliga meting í hvørjum einstøkum føri og at hetta eisini fevnir um feløg og annað sum ikkir fyrisitingarmyndugleikar og tað er her broytingin er sjálvandi tí at feløg og skótar og annað eru jú ikki fyrisitingarmyndugleikar tað ætlar mentanarnevndin ikki og tí verður tann ásetingin ikki tikin við í hetta broytingaruppskotið burtur frá hesum so er broytingaruppskoti í innihaldsliga tað sama sum tað ið varð sett fram í álitinum men sum sagt fyrsta apríl verður broytt til fyrsta juni og viðmerkingar til nummar eitt við hesi broyting verður tað í lógini ásett at um tað av barnaváttanini framgongdi framgongdur av viðkomandi er dømdi fyri kynsligt brotsverk ella kynsligan harðskap tann arbeiðsgevarin ikki seta viðkomandi í starv ella til vísa uppgávu tó kunnu frávik gerast tá talan er um brot á grein tvey hundrað og tveyogtjúgu stykki eitt í lógini og talan er um linnandi umstøður og júst hetta her við linnandi umstøður verður sipað til at ein persónur sum er dømdur fyri brot á grein tvey hundrað og tveyogtjúgu stykki eitt í revsilógini um samløgu við persón undir fimtan ár har aldri aldursmunurin hevur verið sera lítil og til nummar tvey revsiásetingin verður við hesum eisini víðkað til at fevna um brot á ásetingina í broyting nummar eitt omanfyri um at arbeiðsgevarin kann ikki seta persón í starv til ávísa uppgávu um innheintað barnaváttanin hjá viðkomandi vísir at hesin er dømdur fyri kynsligt brotsverk ella kynsligan harðskap og til nummar trý í lógaruppskotinum verður ásett at lógin skal koma í gildi fyrsta apríl tjúgu tveyogtjúgu men nú vit longu nærkast endan áv aprílmánaði so verður mælt til at broyta gildiskomina til fyrsta juni tjúgu tveyogtjúgu takkfyriha formaður edvar jacobsen eina viðmerking
takk fyraðar formaður tað tók nakað av tíð hjá okkum í nevndini líka líka visin her broytingunum sum komu tí at tað var hetta her ivamáli um hvat so við einum ungum pari tí at so sera týdningarmiki at ma fanga tey sum hava gjørt nakað slíkt men tað er ómetaliga sárbært at mann er komin til at fella ein sum sum er púri óskildigur so handa viðmerking í í í til hasar lógina at ger tað mat fær rætt upp á tær og og tí haldi eg tað er isera nøgd við hasar broytingarnar tí at tær tær gera tað at tað ger málið meira greitt men eg skilti tað áðrenn at tað hevði verið øgiliga trupult at finna eina loysn sum rakti akkurát á eitt her so tað er gott at vit sum ein samnevnd er komið til hettar her at gjørt hetta púra púra klárt hvussu hvønn veg hetta skal venda og tað skal venda rætt takk fyri harra formaður
beintaløga
ja takk fyri har formaður ja púra rætt sum eta jakobsen sigur og vit eru eisini samdar nevnir íheilsnir málunum her tað hevur verið eitt sýrd tekniskt hvussu fáa og sleppa vit burtur úr hesum her við at finna sær linandi umsøgurnar um tað er eitt ungt par og tað hava vit so funnu nú tí sjálvandi skal eitt ungt par ikki revsast restina av lívinum men samstundis so snýr tað seg um at vit altíð mugu verja børn og ung takk fyri
so er tað tjóni nolsøe joansen
ja takk fyri harra formaður ja ega máli akkurát júst í hesum hesari lógini við at sum beinta løgu í isini nevndi má vera at verja okkara børn sum nógv og so gott sum yvirhøvur kunnu tað er haldi eg komi á eitt vegamót her í á farrya løgtingið í dag og og tá ið landsstýrismaðurin legði hetta málið á fyrsta sinni fram tí at eg haldi at her er eitt eitt vegmótkann mann siga til at vit taka ábyrgd av at tað sum vit kunnu verja roynt lógarmessia og roynti menniskjurp á allar mátar at tað gera vit við hesum uppskotinum og sum tú eisini bleiv nevnt í álitinum og í viðmerkingini áðrenn so var tað eit sindur hevur tað hevur tað verið ein sovorð ja ein ein drúgv tilgongd til at finna út av hvussu vit fáa snikka tað í nevndinisoleiðisnar til at tað kemur at venda rætt og eg haldi at nevndarviðgerðin tað er hevur verið góð og konstruktiv tí at tað er blivið nevnt eisini nakrar ferðir um hvat finna vit orðingarnar sum passa til at vit binda um heilan fingur soleiðisn at tær at sum tað ið upprunaliga líkasum sá út so so kundi tað tulka sum at arbeiðsgevarar kundu í ávísum førum aftaná hava vorderað sakina koma til at at seta ein sum sum varð dømdur og sjált um tað kanska hevði verið eitt sindur ella tað kanska ikki kunna komið fyri men so allíkavæl so hevði tað í lógartekstunum kunna kunna tulka soleiðisnar og sum tað eisini bleiv sagt undir ein av hoyringunum haldi eg tað bleiv nevnt at atvist vit skuldu koyrt so stóra ábyrgd út á arbeiðsgevara generelt so hevði tað kanska blivið til eini eini trý túsund dómar har úti í í føroyum sum skuldu í tikið støðu og tað hevð kanska verið tað hevði kanska verið ttað er ikki ikk ikki so nevnt kanska hjá sum arbeiðsgevar ella sum áhugafelagsskapur skulda staðið í tí tí ivanum so tí tí fegnist eg um at vit fingu undirtøku í nevndini fyri broytingaruppskotinum at tað undir ongum umstøðum verður tá ið ein barnaváttan vísir at tð er kynsligt brotsverk framt at tá kann arbeiðsgevarin ikki seta viðkomandi í starv tað haldi eg tá havi vit líkasum bundið fyri og so var tað etta her kjakið sum var í í nevndini aftur og fram um at tá kann eitt frávik gerast og og og tá ið tað er um um ung fólk ella tá ið ualdursmunurin tá ið vit tað ikki eru so stórur og tað tí haldi eg at at vit eru komin til eina eina breiða semju um ina góða semju haldi eg í nevndini sum vísir at at vit væl kunnu koyra hetta málið ígjøgnum við góðarum og og stuðla landsstýrismannin í at líkasum at vit taka hetta risa fetið haldi ímóti at tryggja børnum í føroyum at ein dømdur ikki verður settur at verða rundan um tey hvar tey nú skuldu verið og ferðast í í samfelagnum tað verður seg í á tá tey eru á stovni ella tá te eru á legu ella hvar tey nú annars eru okkara ungu og børn tí vil eg bara ð hesum fáum orðum at líkasum móti endanum bara siga at at eg haldi eta her er øgiliga gott og og vil takka nevndini og og landstýrismannin fyri at vit eru komin so so langt við konstuktivum arbeiði tók sína tíð t eg kann nevna søguliga sæð eitt sindur tá ið eg líkasum fyrsta sinni koma her í tvey túsund og fimtan tá eg longu sjey ár síðani men tað vísir eisini langa tíð mál taka mann kan siga tá ið mann fyrstfur spurdi inn til tað og tí eg undraði meg á at at tað ikki vóru í føroyum ein lóg um hetta her og og tað vísir seg at at mann kann so siga at at at við at trýsta eitt sindur og at spyrja og at vísa á so so haldi eg at at tað tað tað víst seg at at givið úrslit og og og enn einaferð so haldi eg at tað er rós til landstýrismannin fyri at hava komið við tí og og og og at vit nú kunnu sum eitt samt løgting taka undir við hesum her bara fyri líkasum at vísa á at tað er at tað loysirseg í longdini at at stríðast vyði einum kanska einum einum lítlum máli kanska fyri nógv men men tað beg tíðir eina rúgvu tá ið tá i tað kemur at vísa seg í verkið har úti í millum fólkini sum skulu arbeiða við tí og at vit fáa at pimplementera í tað føroyska samfelagið so takk fyriharraorm
tí viðmerkar bjarni kárasun fyrst
takk fyri harra formaður núnú var uppskotið nokk so torført at viðgera í nevndini tað hevur tað eru bæði nakrir morasio spurningar við sær og tað hevur eisini spurningar sum viðvíkja rættarstøvuni hjá fólki og hvussu tungt hetta fór at vera umsitingarliga og hvort á sínum øgiliga gott at mann bleiv samdur og um hettar her har mann onkurvegna forða fyri at fólk kunnu sleppa framat sum ikki skulu sleppa framat arbeiði við børnum men at mann samstundis hevur ein vend til í fyri tær umsønar sum sum ikki er tað vit er úti eftir at raka ella at loysa men tað sum eg sakni eitt sindur allíkavæl tað er hetta her við at vit vita ikki heilt konkret hvat hetta fer at fáa við sær av avleiðingunum í framtíðini tí hevði vónað at mann eina ferð um trý ár fimm ár ella harða leið fyrr inn at eftirmeta um bæði um skipan tæni sítt endamál til fulnar og eisini hvat hetta ber við sær av umsiting og øðrum og um dykir aðrir mátar at gera tað uppá tí at
hjóni joensen ger so væl
harra formaður og takk fyri sera viðkomandi viðmerking bjarni kárason tí at tað vóru nemliga hesar her dilemmaini kann mann siga á hetti her við at hvussu stramgt skulu vit gera hesa lógina o og ímun til tað persónliga frælsið tað er púra rætt ø men eg má bara siga persónliga so hevi eg ikki tikið undir við upprunauppskotinum tað má eg bara siga beinanvegin eg vildi ava ella sett fram ynski um at hava hetta hetta her hesa her at tað ikki kundi verða loyst at seta men eg haldi at fyri at taka tráðin upp hjá bjarna kára syni so millum aðru triðu viðgerð kundi mann kanska sett tað inn sum sum eitt eitt eitt punkt at vit fóru at eftirmeta hesa hesa lógina tað vildi verið upplagt
tað bleiv eisini umrøtt og eg veit ikki árliga hví hví tað glapp í øllum øllum rokinum men men lat tað fara vit hava møguleika enn til at kanska fingið sett tað inn millum so vit kundu eftirmetta um eini tvey trý ár sum sum eru upplagt takk fyri áðrenn formæla
ja takk fyri harra formaður ja tað er rætt sum røðarin sigur at tað hevur tikið drúgva tíð hetta málið eg haldi ait uppskot til samtyktar bleiv lagt fram áðrenn áðrenn tvey túsund og fimtan vist minnist rætt ta setuna men tað vóru ymiskir trupulleikar við yvirtiknum málum og hvar hvar málsøki hoyrdi heima og eg minnist ikki tað var alt møguligt sum var galið men hetta er eitt gott dømi um at visti mann blívur við so kemur tað framella keman á mál eina ferð og eg haldi serliga gott at nevndin hevur broytt hesar her hetta broytingaruppskot sum nevndin nú kemur við so at at mann líkasum herur tann partin men sjálvandi er barnaváttanin einsamøll loysir um kanska ikki tæeir stóru trupulleikarnir tað sum er viktigt er at mann hevur eina tilbúgving og mann alla tíðina hevur upplýsing og og tað arbeiðið sum til dømis kris og onnur gera at tað er í fullum blóma so at mann mann er varugur við henda trupulleikan alla tíðina so at mann kann steða
gjóni nolso joensen
takk fyri harra formaður og takk til eykun samuelsen ja minnist meg rætt í tí tí tá eg kannaði málið á fyrstan tíð so haldi eg tvey túsund og tólv haldi eg bleiva lagt eitt uppskot til samtyktar minst e veit ikki m eyum samoldsen vór sjálv einav upskotsettaranum tá og tað tað tað er hvussu rig mor dam og hvussu eg var og tað hava verið ymiskar forðoyingar og og og undanførslur aftur og fram frá frá ymiskum bæði ráðharrum og politikarum aftur og fram um at hetta her men nú haldi at eg komi ígjøgnum og og og og tí haldi tað er at gleðast um men eg eri púra samdur eisini eygum samuelsen í at barnaváttanin at loyna hon loysir ikki trupulleikan sum er at tað eru nøkur vaksin óbúgvin fólk sum ikki eru sín uppgáva vaksna og og og gera seg inn á børn ø óskildig børn sum í seiní seinni í lívinum fáa seinaárin og sum skulu stríðast við tað og hava hava stórar trupulleikar seinni í lívinum og tí haldi eg at at vit við hesari lógini hvussu vir hava gjørt eitt eitt eitt innlevíst gott arbeiði til at at fáa forðað at dømdum at at at arbeiða við við børnum
aav johannus joensen
takk hara formaður ja tað sum mann eisini kann vísa isini her til tvey hasund joensenm eisini vísti á tað er tað at tá tað er ein góð søk so blívur mann samdur bæði andstøða og samgonga hevði tað bara verið oftari men tað er í í fleiri førum at tað hendir og tá hatta hendir so skal mann eisini vera væl nøgdur og takka fyri tað arbeiðið sum vet verið gjørt tí tað er verið fyri myndarligt gott arbeiði gjørt í mentaragnini fyri at fáa tað her í samfyrt so óført takk fyri
so er tað tjóni nols joensen
harra formaður og takk fyri viðmerkingina ja eg púra samdur í at atað r verið eitt eitt góð tilgongd har tað byrjaði kanska eitt sindur á hvussu hvussu líkasum hvussu fáa vit hvussu koma vit burturúr hesum tí tað eri ikki bara bara er hava verið nógvir góðir hoyringspartar inni sum hava víst á ymiskar vinklar og og tað haldi eg vit hava kjakast væl um og aftur og fram og og eri komin til hettar at tað so hava verið onkrar knorlar á vegnum ttað hoyrir við til til søguna eisini men men eg haldi at tað sum fyriliggur nú sær gott út og at vit kunnu øll líkasum hyggja vøn annan í eyguni og siga at vit hava heta eitt væl arbeiði og og og og sum so vónandi verður væl móttikið úti í samfelagnum eisini tí tað hava verið hevur verið ávís skepsis ímóti at at hvussu skal tað umsitast og nógv um umsiting hvørt á síðuni men har trúgvi eg við tíðini at tað kemur at vísa seg at partarnir finna tá ið tað verður digitaliserað og sovorðt at at tað fer at koyra eftir einum góðum loysni og at at so tað skal fylla sum minstat tað e ikki tað sum skal skal vera tað sum forðar fyri at vit fáa hasa lógina væl implementeraða í føroyska samfelagi takk fyri
harra formaður ja so er tað edva jacobsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er veruliga eitt eitt gott og týdningarmikið mál sum vit koyra ígjøgnum nú við aðru viðgerð í sambandi við barnaváttan og tað er tað er ein øgiliga lang tilgongd eg minnist ikki ordiliga tað var eitt uppskot samtyktar men nú bleiv tað nevnt í tingsalinum at tað var tvey túsund og tólv so tað er tíggju ára baki og tá eg vars ikki inni frá fimtan nítjan men vit høvdu ofta hetta málið upp át venda og týdningin av tí men men so spurdi spurdu vit aftur um hetta her tá vit koma inn í nítjan hvussu hvussu hetta hvussu hetta málið lá og jensarana landsstýrismaðurin skal hava tað til rós at hann tók tað upp aftur beinanvegin og royndi at fáa nakrir nakrar avbjóðingar av vegnum í sambandi við at tað skuldi broytast okkurt í danmark fyri at kunna fyri at kunna fáast við hettar her í føroyum mann fekk líkasum ikki sett tað endaliga á skinnara fyrr enn onkrar broytingar verða gjørdir niðri og tað tað bleiv so koyrt ígjøgnum og tað tók eisini sína tíð men altíð alt so kom málið so her vit samgongu fingust nakra líkasum nakra hoyring frammanundan men tað var hetta her við hvussu vit fingu gjørt tað soleiðis at mann bant øgiliga væl fyri soleiðis at tað ikki kann vera soleiðis at ein sum er dømdur fyri kynsligan ágang kann kom a arbeiða við børnunum men tað var líka sum at finna ta rættu orðingina tí at mast tú heldur ikki reskera tað at onkur óskildur kom við í fallinum tað er ofta soleiðis tat mann ferð ast stramma nógv um so kann tað henda seg at at mann í fyrstu syfti ikki raka beint og tí tók hetta nakað tíð men eg skal sanniliga rósa landstýrismannin til at hann setti hetta arbeiða í gongd tí at eg haldi at tað lá rættiliga stilt tað má mann so siga og sikkurt nógvir tankar og nógvir góðir tankar men tað var eingin handling aftanfyri tá men jens arana valdi so beinanveð at fara í gongd við málið og tí sita vit her og kunnu slemmatað ígjøgnum til aðru viðgerð og tann broytingin sum vit hava gjørt sum ein ein felags nevnd ein samd nevnd tað er at gera tað so púra greitt at at tað ikki skal vera nakað sum sum mann situr á ivast ít úti í hesum ymisku støðunum sum hevur við vinnu at gera og hevur við má arbeiði at gera sum arbeiði vsjálvboðið eisini at tey ki ikki skulu ivast í um tey nú kunnu skuldu taka støðu við tí so tað er øgiliga gott at mann hevur fingið gjørt eina broyting soleiðis at mann hevur gjørt tað greitt men eg spurdi nakar tað bleiv nakrar ferð t spurt landsstýrismannin men men eg haldi tað var ein ein øðrvísi bytig ella øðrvísi grein inni tá jensarana landsstýrismaður byrjaði at arbeiði við tí so at hann fekk tað sum eina viðmerking staðin fyri sum eitt lógarparagraf og og tá tá var tað enn meira at spyrja arbeiðsgevaran so at landsstýrismaðurin varlíkasum ein rættari leið við hesum men vit fingu so bundið í felag bundið um um heilan fingur soleiðis at eg haldi heta e eitt gott uppskot sum kemur út aftur nú so tað er øgiliga gleðiligt at kunna koyra hetta her málið ígjøgnum sjálvandi stendur eitt mál ongantíð einsamalt men hetta er sanniliga ein eini vari á vegnum sum sum kann vera við til at gera eisini tað at møguligt fólkonkur heldur seg frá at søkja nakað sum helst tað er tað sum so eisini skal forða fyri tí er tað øgiliga ringt at fáa hagtøl beinleiðis tí at tað verður kanska tað at onkur síla seg sjálvan frá tá ið mann er komið við einari øgiliga strangari man siga uppstrammaðari lóg so tey fær mann so kanska ongantíð við í í í eini ja í eitt hægttal men taðer børnini sum eru fokus her so at bara eitt barn kann kann sleppa undan slíkum so er altð vunnið við hesær lógini tað er tað er mín tanki í hesum her tí eri eg sera fegin um at vit komu her til sum it standa í dag og og tað er ofta soleiðis at mann fer at arbeiða við sovorðnum broytingum sum spurdu vit skrivaran kundi hyggja upp á hetta her tí at fyri ikki at at raka forkert so vil mann kanska møtast onkustaðni á miðjuni og tá blívur tað kanska í so lint men av tí at tann broytingin kundi koma við í forhold til undantøk so kundi tað vera nakað sum øll øll nevndin kundu líkasum standa samanum í dag og tað haldi eg er øgiliga gleðiligt eg skal ikki leggja meira afturat og takka fyri frú forkvina
ja takk her er ein viðmerking frá djóna nósi joan
ja takk fyri friførskuna ja her eri samdur edvu at vit hava jacobsen at vit hava havt eitt ø gott samstarv í nevndini um akkur hetta málið ohóast eg vur verið eitt sindur aftur og fram men og nættum sum edva jacobsen er eisini inni á so vilsu vit fáa bara kans k kuldu siga forða fyri einum at t at tað fri gongur í fyri einum barni so haldi eg at at tí tí verðuð eisini nógv frammi í eisini undur fyrstu viðger at her hvussu hvussu trygt er hetta og eta ei følsk trygd og sum framvegis mennú haldi eg vit hava bundið fyri soleiðis nær at eingin dømdir í føroyum ella sum hevur henna eina plagta av barnaháttan sum dømdir fyri kynslig brotsferk kann arbeiða við børnum ella fær møguleikanlarkabørnum og tað haldi eg eg hevur verið aðalmált alla tíðina í hesum lógini og tann reyði tráðurin her við at vilja hava eina royna at hava eina nullhugsjón tað er ikki loysnin upp á alt men hetta er eitt púra samdur vð at í okkat heta er eitt stórt stig á leiðini til at gera tað betri fyri yvirhøvur á hesum u takk fyri hári foroskuna
ja takk edvar jacobsen ger so væl
takk fyri frá fólkpínum ja alt er gleðiligt at vit kunnu líka sum í felag finna eina loysn soleiðis at men men tó so kann tú eisini taka eyka tíð men tað er eisini tað vit eru til vit eru til at brúka tað tíðina sum skal til og tað er ofta mann hevur hoyringar og so ja sjálvandi tað er ofta ringt at arbeiða upp móti júristum og júra tí at ting skulu eisini halda í rættinum og tí haldi eg at so hava eg kanska aðrar risktir at mann royna at spyrja inn til inntil mann kemur til eina loysn og og og eg havi tí tað sorgt við at at ein ein ósekur blívur dømdur og tað haldu vit hava øll og tí er tað glað at vit kunnu fáa fáa tað eisini viðmerkingin inn at mann í linnaðandi umstøðum eisini kann hyggja upp á eitt her so alt er alt ein stórur dagur fyri fyri tryggleikan simplutenn ikki ongantíð fult hundrað prosent fultfíki har sum har sum menniskir eru men alt sum kann binda fyri tað eiga vit at royna at arbeiða við takk fyri fólk
ja takk so er tað landsstýrismaðurin jens av ramals fara orðið ger so væl
tað skal ikki vera nógv afturat bara samfegnast við øllum teimum sum hava fegnast her um hetta uppskotið og tað er satt at um tað so tað havi sagt manga ferðir sí an okur byrjaði at tosa um hetta her um tað so bara bjargar einu menniskja so er tað tað vert okur hava sæð okur hava sæð eg haldi tað var eisini unundir fyrstu viðgerði tá bleiv tosað um hetta her at ja men tað ganga fleiri ár áðrenn mann fangar ein altso mann brúkti hagdøl frá danmarka og sovíðari men haldi tað vara edvar jacobsen sum vísti so gott á at hetta er eitt fyribyrgjandi amboð eitt amboð afturat eitt fyribyrgjandi amboð sum kanska fær fólk sum vita at tey hava eina plettaða barnaváttan at lata vera við at søkja tað er virðið í tí tað r ómetaliga gott og tí at sum eg mangan havi nevnt tað er syrgiligt at uppliva og møta tilkomnum fólkum hvørt lív er blivið oyðilagt tí at tey vórðu útsett fyri ágangu í barnaárinum fari e siga takka fyri tað arbeiðis megnararbeiði sum starvsfólk í í mentamálaráðnum hevur gjørt fyri at gera hetta møguligt tí tað var eitt eitt kempiarbeiði ðokur skuldi líka til danmarkar fyri at fáa heimildina til at fara undir fara at gera hetta her fyri at ka koa kunna koma inn í skránna í danmark og eg haldi tað var jóni nolso joensen sum segði hetta var broytingarnar sum vórðu gjørdar í í mentanarnevndini vóru kanska ja høvdu við nakrar hypotetiskar møguleikar at gera men men tað tað vita okur so ikki tað var sum onkur annar nevndi eit eit eitt serstaktein sertakk paragrafetivur rættinum hjá arbeiðsgevaranum at byrja við tað bleiður so tikið burtur og nú umman so prøvað at at bundi uppaftur meira fyri men eg haldi at hetta er eitti gott arbeiði og og hetta er ein stórur dagur fyri børn fyri føroyskt børn takk fyri
ja takk her var ein viðmerking djóni nólsoy joensen ger so
ja tað var bara eisini fyri at eeg skal ikki leingja um hetta orðaskiftið men bara taðka landstýrsmannin fyri at hava borið hetta her málið sum eg haldi er eitt stórt mál í mun til nógv onnur sum kanska ikki je veit ikki tað hevu verð eitt sindur tað heur kanska fyllur ikki so nógv í í tí men men eg haldi at tað er rættiliga gott og stórt mál sum sum landsýrsmaðrin eisini sum væl sigur sum sum sum bindur fyri eitlands stað tí tað var hevur verið ett sindur ivamál hvussu hvussu kunnu vit stramma et her sum var nokk so leyst til arbeiðsgevaran at meta um og hvørtá sínum tað skapti eitt sindur av av høvuðbroki í í nevndini men tíbetur haldi eg vit hava fingið fingið tað venta í rætta vegin og at soleisina t at at landstýrismaðurin kann ela vit endaliga kunnu samtykkjast til triðju viðgerð nokk so skjótt ongantíð for skjótt tí at sum sum tað eisini stendur í so haldi eg tað gildiskoman er fyrsta mai haldig gu so bara takka landssmen n einaferð takk fyri frú forkvina
ja takk jensarana gerso
ordiliga gott og og tað hevur eisini víst seg sum at ting hevur staðið saman um hetta málið her tað verður nógv sum hava spurt gjøgnum árini eftir hesum her og tað hevur ikki bara verið alla tíðina positivar røddir sum hava ljóðað um tað men í dag haldi eg at løgtingið stendur økslig økslog eg gleði meg til at síggja tá ekur fara at atkvøða at síggja teir grønu knøttarnir takk fyri øll
ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og orðaskiftið er endað og vit fara at atgóvøða í mýs málum og sum tað er nevnt undir viðgerðini so er so kom eitt nýtt broytingaruppskot í staðin fyri tað broytingaruppskotið sum stendur í álitinum og mentanarnevndin boðaði frá at tey taka tað uppskotið aftur og so atkvøðað um hetta uppskotið broytingaruppskot sum kom til æruvekir í staðin fyri hittubroytingarum tað er tað vit fara at atkvøða um fyrst tað er broytingaruppskotið sum ein samd nevnd ella limirnir allir limirnir í mentanaraneivnd leiddu fram nú til æruðið tað fara vit av at atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða um málið soleiðis broytt tað gera vit núkt málið sostatt samtykt við ærviðgerð og fyri soleiðis samtykt til trið og tað var við átjan akvøðum fyri ongar ímóti ongar blankar vit koma so til løgtingsmál nummar trýogfýrs tað er uppskot til løgsluni á triðja byggistigi og umbygging og útbygging av miðnámsskúlum á kambsdali hvur ber um orðið tað tað verð verður erhard joensen sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar av løgtinsmáli ummar trýogfýrs uppskot til løgtslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali tað er landsstýrismaðurin í uttanvíkismentamálin jenusarana sum hevur lagt málið fram tann sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð seytagunda mars er ta beint fíggjarnevndini og okur hava viðgjørt málið á fundi tann einogtretivunda mars og undir viðgerðini hevur nevndina fund við fuglafjarðar kommunu landstýrismannin í uttanríkisomentamálum jenisarana saman við miðnámsskúlan á kambsdali og landsverki endamálið við uppskotinum er at fáa til vega nýggja materiella lógarheimild samsvarandi játtanarskipan landsins til at halda byggiútreiðslur í samband við bygging av triðja byggistigi av miðnámsskúlanum á kambsdali upp á upp til einoghálvfjerðs milliónir krónur materella heimildin sum varð latin landsstýrismannin við løgtingsmálinumar hundrað og tólv frá tvey túsund og seytjan til bygging av triðja byggistigi og liðugtgerð av øðrum byggistigi av miðnámsskúlanum á kambsdali fór úr gildi einogtretivnda desembur í einogtjúgu og tá varð annað byggistig ferdigt eftir sum á lógini farin úr gildi er nú neyðugt við nýggjari heimild til triðja byggistig triðja byggistigið seinasti parturin av heildarætlanini frá tvey túsund og tólv um útbygging og umbygging í samband við at miðnámsskúlarnir blivu samanlagdur talan er um saman bygging av verandi bygningum við einum nýbygningi í miðjuni samlaða víddum verður tvey túsund hundrað og sjeyogtrýss fermetrar og er um býtt soleiðis at stovuhætt og felagsøkið er fimtan hundrað fermetrar og fyrsta hætt sum er skúlastovur er seks hundrað og sjeyogtrýss fermetrar endamálið er at fáa samansjóva eindirnar við millum annað nýggjum felagshølum køki undirvísingarhølum tað ganga í dag úti við fimm hundrað næmingar á skúlanum og skúlum manglar bæði skúlastovur og felagsøki við mætarhøli og avli seinasta meteriellaheimildin ljóðaði upp á tretivu milliónum krónur meðan hendan heimildin ljóðar upp á einoghálvfjerðs milliónur men talan er royndi verið um eina heilt aðra verkætlan sum ikki kann samanberast við tað fyrri hvørki í vavi ella í prísi gamla verkætlanin tók støði í at gera smávegis tillagingar til verandi lonur meðan nýggja verkætlanin tekur støði í at sameina verandi bygningar í nógv størri mun við serligum atliti til felagslívið og trivnaðin á skúlanum prísurin fyri nýggjastu metingarnar frá landsverk er sostatt tveyogtretivu túsund og átta hundrað pfermetur hetta svarar nøkulunda til fermetrarprísin fyri seinastu verkætlanirnar sum eru samtyktar av løgtinginum millum annað verkætlanirnar kvíggjartún og sambýlið á mýrini ein samdnevnd er tó rættiliga ivasom um hvørt hátturin har mann veitir heimild at halda útreiðslur til verkætlanir áðrenn tú eru bjóðaðir út er tað rætti við hesum kennir arbeiðskenna arbeiðsdakarar avsettir upphæddirnar frammanundan og kunnu harvið geva tilboð út frá kendum fortreytum hetta gevur teimum sum bjóða eina vitan sum kann ávirka teirra tilboð nevndin metir at hetta kann vera ein veikleiki fyri arbeiðsánaran og vil tí gera vart við hetta við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið

eg vil líka taka afturí akkurát tann partin sumnevndin tosar um hetta her við at gera tann mátan ið mann ger verklagslógir uppá í dag við tað at verkløgini koma niðan her og so verða pengar játtaðir av løgtinginum til eina verklagslóg ta vil siga ein bygning har við kenna øll tey sum skulu ætla sær at bjóða teir pengar sum mann hevur mett verður reellur kostnaður um tað er tann rætti mátin ella tann mátin sum bleiv brúktur fyrr er tann rætti mátin er tað sum nevndin setir spurnartekin við fyrr var tað soleiðis at tá bliv tá bleiv eitt prosjekt prosjekterað og so bleiv tað boðið út og so slapp mann at bjóða upp á tað uttan at kenna tann kostna sum faktiskt var prosjekterings kostnaður

nú havi eg eina fortíð í byggivinnuni eg haldi at tann mátin var tann betri mátin tí at tá hevði tú ongar fortreytir fyri at kenna tann endaliga prísin so tú vildi rokna tað út út frá tíni út frá tínum fortreytum og kanska ikki út frá fortreytunum sum eru nevndar í verklagslógini og eg haldi at tað er nakað sum mann skal fara og hugsa um í framtíðini tá ið mann ger verklagslóg verklagslógir um ikki tað burdi verið soleiðis at mann bjóðar arbeiðir út uttan at teir sum bjóða kenna endaliga kostnaðin takk fyri harra formaður
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskiftið at enda vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað eru ein samnevnd sum mælirtinginum til at samtyki hetta uppskotið og vit atkvøða nú ger so vælja vit eru liðug at at hvámál er samtykt við nítjan akvøfyri ongari ímóti ongari blenkari og fyrr soleiðis kt til trivíkir síðani er tað punkt fimm onnur viðgerð á løgsmál nummar hundrað tað er uppskot við løgtingslógum at byggja sambýlil til fólk við menningartarni um fjølbreki tað verður eisini erhard joensen sum fær orðið gersvald
takk fyrihara formaður hefta e máli nummar hundrað um vat byggja sambýlið til fólk við menningartærni og fjølbreki og tað er eisini ein samdnevnd talan er her um eina heimil til lanstýrismannin at fara undir bygging av einum bústovnum til fólk við menningartarni og fjølbreki hetta málið er ikki nýtt tað var fyri í tingsetuni í vey túsund og átjan sum løgtinsmál nummar hundrað og trýoghálvfjerðs má datt burtur tá tingsetan endaði tá varð lógaruppskotið lagt fram við einum skipanaruppskoti nú er logsins klárt at fara undir at byggja verkætlanin ið ferligt at prosjekterað arbeiðið er boðið út listatión hevur verið og tí er byggikostnaðurin kendur hetta heldur nevndin vera góður skikkur og hetta átti at givið rætta prísin á verkætlaninitað er eingin ivi um at tørvurin á júst hesum bústovunum er sera stórir í dag verður millum annað bygningarnir eirakaðir fjúrtan og sekstan brúktir til fólk við menningartarni og fjølbreki og umframt hesar vera aðrir smærri bygningar nýttir oftast eldri um bygd sethús sum als ikki eru egnaðir til endamálið og sum vænta viðlíkahald bygningarnir og eirargarðir eru gamlir og hóast teir eru umvældir nakað seinastu árini eru teir enn ótíðarhóskandi og tungir at umsita og at arbeiða í ætlanin hevur alla tíðina verið at brúkararnir sum í dag húsast á eirargarði skulu flytast yvir í reynstún enn er ógreitt hvat ið skal henda við bygningurunum eiragarðir fjúrtan til sekstan men almannaverkið hevir boðað frá at tey framhaldandi fara at hava tørv fyri hesum bygninguum tað er átrokandi at fáa loyst henda trupulleikan so at okur fáa so at so at okur fyri tað fyrsta geva brúkaranum virðilig kor at liva undir og fyri tað næsta at okur betra um umstøðurnar hjá teimum avvarandi og hjá starvsfólkum verkætlanini skipa soleiðis at tað eru tvær búeindir við eini felagseind í hvørjari búeind eru níggju íbúðir ið síggja soleiðis út at tær hava seks stórar íbúðir sum eru seksogtretivu komma átta fermetrar og tríggjar smærri íbúðir sum er tretivu komma níggju fermetrar við felagsøki sum er tvey hundrað og átta fermetrar tær størru íbúðirnar eru ætlaðar teimum tyngli brúkarunum ið sita í koyristóli og krevja samdøgrsrúkt meðan tær smærru íbúðrnar eru ætlaðar meira mobilum brúkarum ið klára nakað sjálvi íbúðirnar eru hugsaðir soleiðis at her skulu skapa eitt heimligt umhvørvi við mest møguligum atliti til privatlivi hjá brúkarunum sum eisini geva teimum avvarandi møguleika fyri at verða saman við brúkarunum uttan at verða til ampa fyri starvsfólkið á stovunum á stovninum nevndin heldur at verkætlanin er væl gjøgnumhugsað kunnu væl grundað á samskifti við áhugafeløg og stovnar sum vera avøkinum og hevur eina hóskandi stødd eisini eiga nýggju umstøðurnar at gera at raksturin av eindini verið fíggjarliga skynsamar við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri
ja edvar jacobsen fær eina viðmerking ger suvæl
takk fyri harra formaður ja tað er sera gleðiligt at mann hugsi eg hvørja ferð tað kemur eitt eitt uppskot um hetta hvar mann kann fara í holt við at gera ein bústovn og sum tað bleiv sagt so falli tað burtur og og komu so fram aftur og tað er øgiliga gott hvussu er við oyndunum er ta ein góð stødd akkurát hesin her stovnurin sum verur nýggju íbúðir er tað er ein góður forhold til til tað samlaða pakkan mann kann siga við íbúðum nú havi eg ikki verið við í viðgerðini og hugsi bara at tað eru sekstan g størri tríggjar av teimum minnu men men tær góðar fyri tann samlaða lkinsgur øll sleppa inn men men tað at kunna gera nýtsluna av øllum starvsfólkum og øll hentleikum í í einum sovorðnum stovni er tað so ein ein góð stødd av stovni takk fyri harra formaður
ja so er tað erhard joensen
takk fyri harra formaður ja eg meti at tað at eru at tað eru nýggjur íbúðir í hvørjari eind er hóskandi haldið felagsøkið er hóskandi mann kann altíð diskutera er knappi fjøruti kvadratmetrar nóg mikið ja tað halda okur at tað er til ein brúkara so tað er tað stutta svarið uppá spurninginum
takk fyri tatekur ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endan vit fara at atkvøða í hesi málog summi røðarin boðaði frá so er hetta samdnevnd sum lagt álit fram og vit atkvøða so í málinum ger so væl samnevnd ja vit eru liðug at atkvøða tað er einonkigu atkvøða fyri eingin ímóti eingin blongt málið samtykt fyri soleiðis samt til tryvíker tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin enn altso tað er farið at niðurleggja tingfundar á løtuso tað er okkurt álit á veg men eg fari at heita á eg fari at heita á formennirnar serliga í nevndunum singskal kunnu lurta eftir mær nú eina lítla løtu tað er ætlanir sum hava sagt fleiri ferð in av tingin fer til hús fríggjadagin sætta mai tað fer til hús tá tað sum skal samtykkjast áðrenn tað má vera tað skal so vera samtykt tá og tað vil tað sama siga sum at álit má ikki skal víkja frá tíðarfólk sum má álit seinasta lagi koma mánadagin annan mei men tað hevuvur øgiliga gott visi tey at kunna komið í hesari vikuni í morgin ella seinasta lagi ovurmorgin so tað er ein áheitan á nevndirnar sjálvan serliga á formenninarnevnnini syrgja fyri at fáa tey málinir fram sum skulu tykkjast í hesi tingsetunum so verður tingtingfundur niðurlagdur nú eina løtu eg fari at lesa at lesa skránna um eina løtu men hon er løgd út skráin fyri morgin hennigold ja tað er vera allarhelst spurningar á skránni í næstu viku si vit fáa tíð til tað í øllum førum tlað tað skal eveg royna so verur tingfunduri niðurlagdur so er tingfundurin uppafturtikin hann bleiv niðurlagdur tí vit bíðau eftir onkrum álitum og tað var bara framløga eftir á skránni og eg skal boða frá at vinnunevndin lagt álit fram í løgtinsmáli nummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgtinslóg um mál og vekt uttanlandsnevndin hevur eisini lagt nei uttanlandsnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og einogtjúgu tað er uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um ræði á málinum málsøkjnum tað er at taka loftrúm og flogferðslu undir føroyskt ræði og uttanlandsnevndin hevur eisini lagt fram álit løgtsmál nummar hundrað og níggjuogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at leggja grundleggjandi avgerðina um loftrúmsvadera fyri løgtingi til avgerðar tað vórðu framløgurnar í dag hasin málini koma so til viðgerðar einum seinni fundi allarhelsti fríggjadagin men í tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin í morgin hósdagin verður tingfundur klokkan hálvgum tvey tá verður skráin henda fyrst triðja viðgerð av løgtsmál nummar sjeyoghálvfjerðs tað er uppskot til ríkislógartilmalin um sett gildi fyri føroya annordning mikrafttretivu forferðurina av lóg om rætthondahevendi myndiheitirsbehandling av persónsupplýsingur triðja viðgerð av løgsmál nummar einoghálvfems uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um sjúkrahúsverki triðja viðger av løgsmál nummar tveyoghálvfems uppskot til ríkislógartilmælin um at set í gildi fyri føroyar annorðning við kraftseti forferðina av lóg um jouniserandi stráling og strálbiskútlilsu triðja viðgerð av løgtsmáln um hundrað og trý uppskot til løgtingslóg um at endurnýggja asfaltverk og skerverk hjá landsverki triðja viðgerð av løgsmálnum hundrað og átta uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald triðja viðgerð av løgsmál numa hundrað og tíggju uppskot til løgslóg um fyrisiting ar skattitolliavgjald og ja so var tað pum sjey tað er onnur viðgerð av løgsmál nummar níggjuogfýrs uppskot til løgslóg um innflutning nýtslu og góðskutryggja eina á midisinskari útgerð síðan er tað onnurviðgerð av løgsmál nummr hálvfems uppskot til løgtslóg um fólkaheilsustýri onnurviðger av løgsmál hundrað og eitt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um almannatrygd tænastur onnurviðger av løgsmál hundrað og tjúgu uppskot til samtyktar um føroyskt hoyðirstatiin onnur viðgerð av løgsmáln nummar seksogtrýss uppskot til samtyktar um at kriminalisera sálarligan harðskap onnur viðgerð av løgsmál ummar áttaoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvin fleiri námsfrøðingar og at viðgera um vit eiga at hava tvær námsfrøðigi tbúgvingar einavvegis serkunnleika á dagstovnaøkinum g einaveðr í sernámsfrøði onnirviðgerð av løgtismál nummar hundrað og seytjan uppskot til samtyktar um nýggj strandfaraskip til oyggjarleiði síðan verður fyrsta viðgerð av løgtsmálium hundrað og áttaogtretivu uppskot til løgtslóg um at innrætta víðkaðar partur av kjallarani hábygningin á landssjúkrahúsinum til parkering goymslu og roynger umframt til goymslu torl og vegleiðing í h og vegleiðing í hábygninginum og framløga er eisini á skránni so er hesin fundurlokkin